so er tingfundur settir og vit fara til dagsskránna í dag tað er nógv mál á skránni fyrst nakrar triðju viðgerðir síðani aðru viðgerð og vit byrja við løgtingsmáli nummar áttaogfjøruti tað er triðja viðgerð av uppskoti til løgtislóg um broyting í løgtslóg um talgildan samleika aldursparkið fyri at fáa talgildan samleikar verður sett niður til trettan ár og áseting gjald fyri geymað verður nágreina hvør biðr um orðið erhard joensen
ja ger so væl takk fyri harar formaður diaftír eit broytingaruppskot til triðju viðgerð og grundin er tann at mann undir ella til aðru viðgerð tá hevði mann gjørt eina broyting í álitinum hvar ið mann ikki lekkaði aldurin úr fimtan niður í trettan ár grundin til tað tá var at mann hevði faktiskt misskilt hvørja avleiðing í hendan her lekkingin í aldsmarkaninm vildi hava tað vil siga at eg sum skrivaði álitið vegna meirilutan ella vegna nevndina hevði misskilt tað at børn sum vóru trettan ár og fingu samleikan fingu fullan ræðisrætt á sínum fíggjarviðurskiftum tað fáa tey ikki tey fáa ikki fulla raðisrætt tað vil siga at tað er eingin grund til ikki at koyra aldrsmarkið úr fimtan niður í trettan ár og tí hava okur lagt oeitt broytingaruppskot fram hvar tað stendur at í paragraf eitt verður árið nummar eitt sum nýtt set sum nýtt nummar sett í paragraff seks verður í verður stykki eitt verður fimtan ár broytt til trettan ár paragraf eitt nummar eitt verður eftir hetta nummar tvey sum sagt her einki otiøst í hesum tað var ein ein misskiljing av teimum avleiðingum sum tað vildi hava at fara frá fimtan niður í trettan og tí hevur mann valt at fylgja upprunauppskotunum at koyra aldsmarkið til at fáa tal
gilda samleika niður í trettan ár takk fyri ja takk tað er ein viðmerking
ruttvang ger so væl takk fyri nú eri eg í í fíggjarnevndini og og eg skal ikki siga at eg ikki havi sov við tímanum nú leiti eg eftir broytingaruppskotinum her eg finnu tað ikki eg eg sakni grundgevingar eg haldi enn einaferð taka vit systemið fram um borgarin vit vórðu samd í fíggjarnevndini at hetta her við tí digitala altso tað hevur sínar avleiðingar og og og onkursvegna hetta her høvdu vit hug at halda við prinsippi og tí sleppa vit aftur nú enn einaferð við atliti til skipanina við taka atlit til skipanir framum atlit til borgarin aftur aftur eg kundi gott klámt mær at fingið hasa hargrundgevingina fyri at ikki halda fast í tí sum vit ætlaðu fíggjarnevndina
stammar útdjúpa og at vita hvat ið tað skrivliga liggur eg finni tað ikki inni í bann ja tað er nokk ov óvart at tað ikki er lagt út men tað tað kemur tey leggja tað út akkurát nú er har
øtað er púra rætt sum ruttvang nevnir at mann vildi halda fast við at hetta digitala skuldi halda seg innanfyri tá ið tey vóru blivin fimtan og ikki fara forlant niður ø tað sum bar eg galdandi í dag viðvíkjandi grundgevingini til at halda tað á fimtan árumum heldur enn trettan tað var at fíggjarviðurskiftini hjá teimum ungu trúði eg sum skrivaði álitið fór at broytast betýðiligt tavil siga at tey fóru at hava ræðisrætt yvir sínum fíggjarviðurskiftum ígjøgnum netbankan tað er tað ikki netbankin verður statuðvekk knýttur at netbankanir hjá foreldrunum til tey eru átjan ár og tey fáa sostatt ikki ræðisrætt yvir sínum fíggjarviðurskiftum tað var høvuðsgrundgevingin sum var í álitinum sum okur høvdu tá og tá ið tey í dag hava hesar her báðar báðir bankarnir hava skipanir fyri børn sum eru undir fimtan ár tað einasta hetta uppskotið kemur at gera tað er tað at tey fáa ein eyðmerkjandi samleika og einki annað tey fáa ongar tey fáa eingin nýggj rættindir inn og so kunnu tey fáa millum annað brøv frá kommununi vist tey fara í ung í arbeiði so kunnu tey fáa eitt bræv inn í mínboks í staðin fyri at fáa tað í postboksina tað er einasta broyting sum er í sambandi við akkurát hettahetta
henda partin takk fyri harrarformaður ja tað er ein viðmerking afturat eg skal áðrenn høgni hoydal fór viðmerkingi skal eg siga at hetta hetta broytingaruppskotið er lagt út nú tað liggur altso hetta her løgsmál nummar áttaogfjøruti og tað liggur undir skjøl skjøl sum tað sendur har so tingfólk skuldu funnið tað nú
so fær høgni hoydal eina viðmerkinggersæhara formaður eg eg leiti eg finni framvegis ikki broytingaruppskotið og eg sigi sum rutt vang at eg standi púra spyrjandi hví hetta her hendi nú undir triðju viðgerð eg helt at grundgevingarnar hjá einarisamdarfíggjarnevnd vóru bæði prinsipiellar og sera skilagóðar og nú er so okkurt hent nú beint undan triðju viðgerð og eg haldi at formaðurin fígjarnevndin skyldar okkum eina betri frágreiðing um hví eftir hent altso hvør er tað sum hevur sagt tað e eg hoydi s ónøgd frá jørgun niclasen undir aðru viðgerð er tað tað r að er tað er tað ein ein samgongusemja sum er gjørd altso tann samda fíggjarnevndin hevur so ikki verið spurd um at gera hesa broytingina aftur so kann erard erar erhard joensen greiða frá hví hví hendan broytingin kemur nú
hvør hevur hvør hevur ynskt tað
erhard joensen takk fyri harra formaður ø ja tað var tað var aftan á at okur høvdu havt aðru viðgerð tá var tað ónøgd við at mann hevði broytt akkurát hendan partin tí mann metti ikki at hann hevði tann virkna sum var hvar tað var sum tað var grundgivinð fyri í álitinum og tað er púra rætt aftan á at tað var kannað tað eina ferð afturat so hevur tað ikki tann virkna sum ein samdnevnd helt at tað fór at hava hvar ið høvuðsgrundgevingin fyri ikki at gera tað var tann at tey ungu frá fimta nir til trettan ar fóru at hava ræðisrættin
sínum fíggjarviðurskiftum sjálvi takk fyri ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er enda og vit skulu so atkvøða fyrst um hetta broytingaruppskotið og eg kann siga hatta broytingaruppskotið er frá erhard joensen jákup mikkelsen biljujustinussen og aksel veg johannesenja vit atkvøða núja tað eru onkur eftir atkvøða enja so eru vit liðug at atkvøða málið er eitt broytingaruppskot samtykti við átjan atkvøðum fyri fimm ímóti einari blankari og so atkvøða vit um málið soleiðis broyttger so vælja ein er at eftir at atkvøða vorði liðug nítjan atkvøður fyri fimm ímóti og eini blonk málið er samtykt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og ellivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum nakar biði um orðið tað er ta ikki jú erhard joensen fær orðið nei hetta er triðja viðgerð ja har var onkur lítil misskiljing tað er eingin hevur biðja um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í hesum málinum nú til triðju viðgerð við aðru viðgerð varð málið samtykt við tveyogtjúgu atkvøðum fyri fimmímóti o ongari blankari vit atkvøða núja eg haldi ein er eftir at atkvøðaja so eru vit liðug at atkvøða málið samtykt við tjúgu atkvøðum fyri trimum ímóti ongari blankari og er endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum so er tað triðja viðgerð av løgtsmálin nummar hundrað og tólv tað er uppskot til eykahjáttanar løgslóg fyri mars tvey túsund og tveyogtjúgu nakar sum biður um orðið fer tað jú høgni hoydal fær orðið
ger so vælharra formað hetta var nuesta viðmerking um so varð at formaðurin fíggjanengdnhevur tikið og tikið orðið men tað er serliga viðvíkjandi stuðlini ella hjálparpakkanum til til listafólk tónleikara har ið ein broyting varð gjørd sum som vit vóru sera fegin um eg haldi at mentanarnevndin hevur gjørt eitt frálíkt arbeiði hog so varð umrøtt tá undir aðru viðgerð av av tíuppskotunum um tað ikki var gjørligt eisini at fáa hækkað hesa upphæddina sum fyrst nú við aðru viðger fór hond er seks hundrað upp í tvær milliónir øh men at hevði hon farið longur upp so hevðitað passað beturi við tær umsaknar sum koma nú tá i vit hava flutt tíðarskeiðið longur aftur øh og eg skilji tað er ikki komið nakar broytingaruppskot og eg veit ik um fformann íggjanndi kundi greiða frá hví eg skilti tað var umrøtt meni eitt sum tað ikk komið nakað so fari eg harra formaðu t royna at skjóta upp at koyra málið aftur í nevnd so mann líka kann viðgera tann spurningin uman ikki átti at hækkað upphæddina ø um ta kki tvær milliónir afturat sum nakað afturat sum hevði sum hevði gjørt kompensatiónina hjá listafólki munin betur nú tá vit hava hava longt tíðarskeið
so tað er mítt uppskot har fái eg bara at koyra tað afturnevnd og vóla kann onkur onkur svara mær hvat er hent í fíggjarnevndum ja so er tað er har joensen sum fær orðið
ger so væl takk fyri ara formaður ønevndin hevur ikki viðgjørt málið tað hevur verið onkrar viðmerkingar í salinum og og aðrastaðni um at tað hevi verið um ikki tað verð skilagott at hekka tað upp í tað upprunaliga sum listafólk ynskti upp á fýra komma tríggjar meini eg tað var men tað er ikki viðgjørt og eg trúgvi ikki at fíggjarnevndin fer at hækka tað longur upp enn hesar tvær milliónirnar mann fór frá seks hundrað túsund upp á tvær milliónir og tað helt mann var var rætt og tað skrivið sum eg komið frá soleiðis sum eg soleiðsum eg havi lisið tað skrivið sum komið frá lisa so vórðu tey faktiskt nøgd við at tað bleiv hækkað upp í tveyr milliónir men vildi gjarna havt at at tíðarskeiðið bleiv broytt soleiðis at tað fór fram til fyrsta mai soleiðis at tað var av praktiskum orsøkum soleiðis at tey kundu deila tað betur út men eg trúgvi ikki at fíggjarnevndin fer at taka málið upp til tilat hekka
a er sel upp penna takk fyri
høgri hoydal eina viðmerki jú har formaður er samdur tað var eisini gott at fáa at fáa bæði longt tíðarskeið og hækka upphædnað men tingiferðin er í keymi í morgin tí tí spyrji eg bara formann fíggjarnevndini kunnu tær vera ein kjansur fyri at tit líka viðgjóru tí fíggjarnevndini og fingu tað afturnevnd og so komu vit av
avgreiða tað í morgin ella um morgin
takk fyri mær eg haldi ikki at okur fara at viðgera akkurát hævdapartin eg trúgvi ikki at vera í barluti í nevndini um at hekka partin longur upp enn
tvær milliónir takk fyri hara formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti endað og áðrenvit skulu nú fyrstatkvøða um málið skal beinast aftur í nevnd ja vit eru liðug at atkvøða tað málið verður ikki beint aftur í nevnd er ellivu atkvøðu fyri fjúrtan ímóti og eingin blonk so nú fara vit at atkvøða um málið sjálvt og hetta málið var samtykt við sjeyogtjúgu atkøðum fyri ongari ímóti o ongari blankari til aðru viðgerð o vit atkvøða nú við triðju viðgerðger so vælja vit eru liðug at atkvøða nú eru vit liðug at atkvøða tað er samtykt einmælt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari og er endaliga avgreitt frá løgtinginum síðani er tað løgtingsmál nummar hundrað og áttaogtjúgu tað er triðja viðgerð uppskot til løgtslóg um broyting r løgslóg um føroya realkredisóm nakar sum biður um orðið tað er ikki orðaskifti er endað vit atkvøða í hesum málinum við aðru viðgerð varð hetta málið samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari vit atkvøða nú við triðju viðgerðja vit eru liðug at atkvøða fýraogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blonkt málið er endaliga samtykt frá løgtinginum avgreit áh ja ja vit koma so til løgtingsmál nummar níggjuogtrýss tað er uppskot til løgtingslóg um stuðul til listafólk sum hava verið fyri fíggjarligum missi í tíðarskeið nítjanda desembur einogtjúgu til einogtretta januar tveyogtjúgu í samband við kohvið nítjan og her er komið eitt broytingaruppskot ja tað broytingaruppskotið verður lagt út nú og tað eru altso eg kann gott lesa broytingaruppskotið upp bara ja nei beint táløvið fær orðið greiða frá broytingarugpskotumja
gers vælja takk fyri harra formaður hett e broytingaruppskot til triðju viðgerð av løgtingslóg nummar níggjuogtrýss tjúgu einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um stuðul til listafólk sum hava verið fyri fíggjarligum misseg í tíðarskeiðnum níggjunda desembur tvey túsund og einogtjúgu til einogtretivunta januar tvey túsund og tveyogtjúgu í samband við kovit nítjan og tað er ein samd mentanarnevnd bjarni kárasom petersen edvar jacobsen johannes joensen djóni nolsø joensen annika olsen beini johannesen og beinta løgu sum hava lagt hetta broytingaruppskotið fram og tað sum uppskotið snýr seg um tað er at í heitinum á løgtingslógaruppskotinum verður níggjunda desembur tjúgu einogtjúgu broytt til fyrsta mai tjúgu einogtjúgu og í grein tvey har verður stykki tvey verður fyrsta septembur tjúgu einogtjúgu broytt til fyrsta mai tjúgu einogtjúgu og grein ellivu verður stykki eitt verður níggjunda desemburtjúgu einogtjúgu broytt til fyrsta mai tjúgu einogtjúgu í uppskotnum frá landsstýrismanninum verður stuðulstíðarskeiðið í grein tvey stykki tvey ásett til níggjugunda desembur tjúgu einogtjúgu einogrtil einogtretivnda januar tjúgu tveyogtjúgu og við broytingaruppskotinum í álitinum frá einari samdarmentanarnevnd varð stuðulstíðarskeiðið longt so tað byrjaði fyrsta septembur tjúgu einogtjúgu í í hesim her broytingaruppskotinum sum vit fara at viðgera nú verður stuðulstíðarskeiðið longt einaferð afturat so tað byrjar fyrsta mai tjúgu einogtjúgu og í hesum sambandi verður eisini heitið á løgtingslógaruppskotinum og virknaðurin í gildis komu regluni í grein ellivu stykki eitt broytt samsvarandi so stuttsagt tað sum hetta broytingaruppskotið snýr seg um tað er tað at vit leingja stuðulstíðarskeiðið fyri listabakkan til ela fyri hjálparpakkanum listafólk til fyrsta mai tvey túsund og einogtjúgu ístaðin fyri til desembur í einogtjúgu sum landsstýrismaðuri legði upp til og til ta fyrstu semjuna sum mentanarnevndin segði fyrsta septembur altso at hetta snýr seg um at leingja tíðarskeið
tilfyrsta mai takk fyri ja takk so eru tað nakrar viðmerkingar fyrst
ster tað helgi apramseljur harr formar tað vóru tvey uppskot annað fór fíggjarnevndina itt fóru mentanarnevndina og fíggjarnevndin og mentanevndin blivu samd um at leingja tíðarskeiðið tað er mær samtykt eisini fíggjardagpartin men mann hevur felt uppskotið um at leingja upp aftur meir fggarál fíggjarpartin og nú gjár broyting uppskot um at leingja hetta ðarkmeira hvussu ætlað má gera tað tai mum ikki var pengar við altso tað er vit sma bara leingi er hetta og og samtívis hevur hevur felt tann fíggjarligan partin
men eg songdi ikki saman takk fyri
takk fyri nú nú skili eg joriga hvat í felt as tvær milliónir eru jú settar av altso upprunaupphæddin var jú seks hundrað túsund og honher hækkað upp í tvær milliónir orsøkin til at hetta nú bleiv broytt til fyrsta mai tað var tí ati tað koma eitt hoyringarfar inn frá listafólkasambandinum sum segði tað at ta yngstu tíðarskeiðið longt til fyrsta mai eisini hóast upphæddin var tvær milliónir
takk fyri
bjørt samelsen ja takk fyri a avleiðingin av tí er væl saktans tann at tað eru fleiri listafólk sum fara at fáa kovinítjan endurgjald men at tey fóra at fáa minni í part eg gangi út frá forkvinnan mentanarnevndini kann vátta nú hoyrdi vit formanninrí fíggjarnevndini siga at tey høvdu ikki viðgjørt tann partin í nevndini um mann ikki átti at hækkað tað enn meira enn eg hali tað er gott at arbeiði ti a lukkaist mentanarnevndini at fáa fíggjarnevndina við upp á at hækka upp til tvær milliónir men mann hevur so ikki viðgjørt at hækka tað kanska samsvarandi vi hesum her longda tíðarskeiðinum heldur forkinnan mentanarnevndin ikki ati at tað átti at fingið at møguleika fyri at verið viðgjørt í fíggjarnevndini um mann ikki eisini átti at hækka upphæddina sum samsvaraði meira við
takk fyri
beint ta lovið ger so væl ja takk fyri jú sjálvandi hevði egynskt at upphæddin var hægri men samstundis fari eg eisini at fegnast um at ein ella nevndin hevur megnað at fingið hækka upphæddin á hálva aðra millión í mun til runauppskotið og ikki minst har skuldu samgongufólkini í mentanarnevndini eisini hava stórt rós fyr teirra arbeiði eg hevði eisini ynskt at mentanarnevndin hevði viljað sett ella komið up oytt teirra uppskot soleiðis at tað kom meiri pengar av til hendan hjálparpakkan tí vitað aðrir hjálparpakkar hava kostað rættiliga nógvar pengar men altíð alt so fegnist eg um at tað eydnast at leingi hetta her til fyrsta mai og listafólkini sjálvi hava eisini víst á at tey fegnast um at játtanin ella upphæddin er hækkað upp í tvær milliónir og ynsktu so sjálvi eisini at fáa tað longt aftur fyrsta mai hóast tað merkti at tey í kanska í ávísum førum fóru at fáa minni burturúr hjálparpakkanum
so metti tey at tað framvegis vara ein bati takk fyri ja ja tað eru ikki fleiri viðmerkingar so eru orðaskifti endað og vit fara at atkvøðaog vit atkvøða fyrst um hetta broytingaruppskotið sum nú er lagt fram sum beinta løgu læs upp og vit atkvøða nú um taðja so vórðu vit liðug at atkvøða málið er broytingaruppskotið samtyktir fimmogtjúgu atkvoðum fyri ongarímóti ongari blankari og vit atkvøða so um málið soleiðis broyttger so vælhaldi ein er eftir at atkvøða so vórðu øll komin málið er einmælt samtykt fimmogtjúgu atkvøðu fyri ongari ímóti ongari blankari og er endaliga samtykt frá løgtinginum tað vóru triðju viðgerðirnar í dag fara vit undir aðru viðgerðir tað fyrsta er av løgtingsmáli nummar einoghálvfems tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um sjúkrahúsverki hvør biður um orðið jørgen niclasen fær orðið
gersvælharra formaður hetta er álit í uppskoti nummar einoghálvfems uppskot tl løgtslóg um broyting í løgtingslóg um sjúkrahúsverkið tað er serliga limatalið í sjúklingarráðnum sum verður lækkað úr níggju niður í fimmlimir og ásetir verður meira greitt hvørjar uppgávur og skyldir sjúklingaráðið hevur tað er kali johon johannesen landsstýrismaðuri í heilsumálunum sum hevur lagt uppskotið fram sjeynda mars og eftir fyrstu viðgerð fýraogtjúgunda mars er tað beint í trivnaðarnevndina og har hava vit viðgjørt málið á fundum níggjuogtjúgunda mars um nítjunda apríl undir viðgerðini hevur nevndin a fund við landsstýrismannin í heilsumálum kali joholm johannesen tað er ein samd nevnd sum tekur undir við málinum og mælir løgtinginum
til at samtykkja uppskotiðtakk fyri so er orðaskiftið endað taðer ikki fleiri sum havt biðja um orðið vit atkvøða so vit atkvøða um hetta málið sum ein samd nevnd hevur tikið undir viðeg haldi ein er eftir t atkvøða so vórðu vit liðug tað er samtykt við trýogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vit til løgtingsmál nummar tveyoghálvfems tað er onnur viðgerð a uppskot til ríkislógartilmelin a settu gildi fyri føroya andorðning við kraftrin vórðu ferðina av lóg um joniserandi stráðling o strollurvíksskítilsi tað verður jørgun niclasen sum fær orðið
ger so væl harra formaður hetta her er álit í løgtingsmáli nummar tveyoghálvfems uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning om mikrafttretin forferðurini af lóg om ioniserendestroling austroloypisk ccistrolypiskkytlsis lovin d kale oholm johannesen landsstýrismaður sum hevur lagt uppskot fram sjeynda mars og er tað eftir fyrstu viðgerð fýraogtjúgunda mars beint í trivnaðarnevndina nevndini íð viðgjørtmálið á fundum níggjuogtjúgunda mars nítjunda apríl og einogtjúgunda apríl og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við løgmann og við landsstýrismannini í heilsumálunm kalioholm johannesen talan er um eina neyðuga dagføring av galdandi lóggávuøkinum sum er frá ávikavist nítjan hundrað og tretivu og nítjan hundrað og trýoghálvtrýss so tá mann hugsar hvussu nógv tøknin hevur broytt seg hesi tíðina so kundi tað týtt upp á at hetta kanska skuldi verðið gjørt eitt sindur fyrr men tað er ein samd nevnd sum tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskoti men sum sagt so er ikki nøkur broyting í myndugleika og annað tað verður tað sama eftirlitið sum hevur verið frammanundan te bara viðt at fáa lógina upptateraða og tað er tar danska sunnvulsdirrelssen sum hevur eftirlit við at stráling og tá hesar strálurnar sum vit tosa her tað er rønken og so víðari tavil siga nakað sum kann ávirka okkum og tað vil so siga at mann skal eisini góðkenna hvør útgerð skal brúkast h men har var eitt áhugavert sum kom fram tá mann tosar um stráling og tað er at tað var uppskot í fólkatinginum í hálvfjerðsunum um at byggja autromkraftverk og tá var hetta øgiligt orðaskifti og og og føroysku fólkatingsliminir funnu seg ikki í at danir fór at lóggeva um um tað í føroyum h so niðurstøðan er faktiskt tann at tað at byggja automkraftverk í føroyum tað er altso eitt føroyskt málsøki eg hugsaði at kanska okkur flokkur var og hugdi eftir slíkum herifyri hava kanska góðr upplýsingar til tann flokkin í fallar ætlaðu at realisera men tá tað kemur til rønkinstrálir so eru vit framvegis í tí somu skipani sum vit hava verið men sum sagt autonkraftverk tað fingu vit líkasum yvirtikið í hálvfjerðsunum so er tað outonkraftvert sum skuldi byggja
so eru tað føroyar sum skal góðskenna tað tað eru ikki fleiri sum hava viðorðið umráðaskiftið er at enda viðføra at atkvøða í hesum málum sum ikki er um atomkraftverk men uppskot til ríshavartelmaður setir gild fyri føroyar annorðnum í forferðum av lóg um joniseraðandi stráldu strálubupssyns vit atkvøða mál er samtíð fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fyri soleiðis samtykk til triðju viðgerð síðani koma vit til aðru viðgerð av løgsmálum av hundrað og trý tað er uppskot í løgslóman endurnýggja asfaltverk og skerverk hjá landsverki tað verður erhard joensen sum fær orðið

bíða
uppskot til løgslóg um at endurnýggja asfalda sjerverk hjá landsverki og tað er landstýrismaðurin uni rasmussen sum hevur lagt málið fram sjenda mars og eftir viðgerð ellivunda mars er tað beint fíggjarnevndini fíggjarnevndin e viðgjørt á fund i seytjanda og tveyogtjúgunda mars og fimta apríl og undir viðgerðini hevir nevndin so havt fund við umboð fyri kaldbak fórshavnar kommunu og landsstýrismannin í fíggjarmálnum una rasmussen saman við landsverkið ein samd nevnd tekur undir við málinum men við ymiskum viðmerkingum og eg skal so lesa viðmerkingarar upp hjá tí samdi nevndini landsverk hevur í dag trý skerverk ávika visti hundsarabotni á hústoft og í porkeri og tvey asfaltverk annað í hundsarabotni og hitta sundi hesi eru øll niðurslitum og verða niðurlígd tó ikki sfaltsverkið á sundi sum ætlanin er at endurnýggja gingið verður burtur frá gomlu staðbonnu sjerverkunum til at hava eitt flytført skerverk sum ætlanin er at flyta ímillum hunsarabotn hústoft og porkeri sambært landsverki fer hetta at føra til ella føra við sær ein skynsamari rakstur og sparingin hiðani fær mann eftir ætlan at brúka til viðlíkahald av landsveðakervinum løguætlanum fyri verkætlanina er upp á fýraogtretivu komma fimm milliónir yvir árini einogtjúgu til trýogtjúgu harumframt eru brúktar til samans sekstan milliónir so samanlagda endurnýggjanin fer at kosta hálvtrýss og eina hálvan millión til samans partar av verkætlanini eru sostatt longu framdar talan er í veruleikanm um inntøkufíggjarvirksemi men játtanarskipanin ásetir at tá løgur sum eru oman fyri tíggju milliónir so skulu tiy skuldu fremjast krevst lógarheimild eisini hóast tað verður fíggjað við eini meirinntøku frá rakstrinum ætlaiða meir avlopið frá rakstrinum og flytingin haðani til serstøku løgurjáttanina er við í uppskotinum til eykajáttanar løgtingslóg fyri mars í tjúgu tveyogtjúgu í løgtingsmáli nummar hundrað og tólv í tjúgu einogtjúgu undir hoyringunum er komið fram at kaldbaksfólk eru sera hørm um verkætlanina og ikki kenna seg trúgvvið hana atfinningar teirra eru í høvuðsheitum at asfaltverkið hevur ein raman kørilukt við sær serliga tá ættin liggur beint yvir á bygdina harumframt er tey ótrygg við møguliga luftdálking av skaðiligum bitlum frá skorsteinum heilt ítøkiligt er bitomen blivið nevnt sum er bindievni í asvaltinum og sum møguliga kann verða krabbamis elvandi og í hesum sambandi hevur verið víst á at vísindaligar kanningar eru í gerð á eisini hevur verið víst á estetiska partin har tað verður hildið at asvaltverkið misprýðir vakra umhvørvi og tí átti at ligið onkra aðrastaðni tórshavnar kommuna hevur ikki enn longt leiðusáttmálan til økið á sundi har asvaltsvarkið stendur leiðurmálið er til viðgerðar hjá tórshavna kommunu í løtuni og væntast at verða avgreitt í nærmastu framtíð undirritaðog taka sum givið at áðrenn tórshavnar kommuna endurnýggjar leiðusáttmálan fær hon vegna sínar borgarar at tryggja sær at verkið lýkur allar settar umhvørvistreytir og at tað tekur mest møguligt umhvørvislig atlit til fólkið sum búleikast í landsverk hevur undir hoyringunum í nevndini víst á at asfaltverkið lýkur øll umhvørviskrøv og at tað við endurnýggjanini fer at dálka minni enn niðurlígdu verkini og at bert dampur kondens kemur úr skorsteinunum frá asfalt framleiðsluni og eingi kemisk evnir ella bitlar

akkurát hasin parturin viðtí umhvørvisliga haldi eg eri relevantur at viðgera tí har eru fólk sum búleikast í nærumhvørvinum ø og tann myndugleikin sum so skal geva loyvi til ella leingja leið tann eksisterandi leiðsáttmálan hann tað er tórshavnar kommuna og sum tað verður nevnt í álitinum so gongur mann út frá at tórshavnar kommuna syrgir fyri ella vl tryggja sær at tann umhvørvisliga atumhvørvisliga atlitið til sínar borgarar verður tikið í fullum álvara

landsverk nevnir sum eisini rætt er at tá ið mann fer frá at hava trý knúsiverk til at mann hevur eitt mobilt knúsiverk so kemur tað alt annað líka at dálka minni og tá ið mann hevur eitt asvaltverk í staðin fyri tvey eitt nýtt asvaltverk heldur enn tvey gomul niðurslitin asfaltverk so alt annað líka eigur tað at dálka minni

fíggjarnevndini at fara inn í nakra vidnieskapuliga diskussión um akkurát hvussu tað sum kemur út úr skorsteinunum har er mann noyddur at lena seg uppat teimum hoyringum sum hann hevur og tá ið landsverk hevur upplýst í nevndini at tað sum kemur úr skorsteinunum er reint kontens tavil siga vatndampur so er nevndin noydd til at taka tað til eftirtektar tí tað eru trosalt teir sum

so altíð alt so halda okur at at tað er ráðiligt at

og í hvussu so er so fer hon at føra til ein skynsamar rakstur hjá landsverki og um so er og tað vóni eg at tað verður at tann betran av rakstrinum at tað ikki verður tikið út frá landsverki men at tað sleppur at arbeiða inni í landsverkið soleiðis at landsverk at hava nakað meira at gera gott við til viðlíkahald av millum annað landsviðakervinum
nakrar viðmerkingar bjart samuelsen fyrsttakk fyri at eg síggi at meirilutin ella samgongu umboðini í fíggjarnevndini tey flyta eitt sindur ábyrgdina yvir til kommununa tso í mun til hetta e assoldverki altso eg hugsi at tá ið mann hevur eina bygd sum hevur so stóran ampa avum assoldsverki so skuldi mann kanska trúða mann tó tann spurningin eitt sindur størri í álvara hvit kundu s mær spurt formannin fíggjarnevndini um um nú kommunan ger tað sum mælt verður til í hesum álitinum og tekur atlit til borgararnar í kaldbak og kannar viðurskiftini hevur mann í nevndini viðgjørt ein møguleika fyri at hetta kundi verið staðsett onkra aðrastaðni hevur mann í fíggjarnevndini spurt landsverk spurt myndugleikan spurt avvarandi politiska myndugleika kann hettar asfaltverkið liggja onkrar aðrastaðni tá ið tað nú er til so risastóran ampa fyri kaldbaksfólk sum tað er hevur mann viðgjørt serviøst at at lurta eftir hvat bygdar
fólki siður
erhard joensen takk fyri harra formaður nevndin hevur í hoyringunum spurt landsverk kann hetta liggja onkra aðrastaðni og til tað svara teir sjálvandi kann tað liggja onkra aðrastaðni tað er nokk soleiðis at eingin vil hava eitt asfaltverk í sínum nápulagi heldur ikki heldur ikki kaldbaksfólk og tað skilji eg sera væl og tann estetriski parturin haldi eg er ikki akkurát so øgiliga penur men beint við síðurna av har hava okur stórbyggjaríir sum sjálvandi reint estetiskt standa penari í landsskapinum enn hvat asfaltverkið ger men økini á sundi eru nokk upprunaliga ætlað sum eitt eitt ídnaðarøki harvið er ikki sagt at eitt asfaltverk er akkurát nakað sum kanska verður betraktaður sum vanligur ídnaður tað er kanska meira enn tað tí tað førir nógva lukt við sær so jú tað kundi ligið alla aðrastaðni men trupulleikin er nokk tann at eingin vil hava tað
takk fyri
jaspur langaard ja takkfyri har formaður vit hava í dag aktørar í føroyum sum liva av at millum annað at levera skerv innan fyritað privata viki privat vinnuvirki og eg veiti fleiri meira unn tað eina um gjøgnum formannin um erhard joensen kanska ikki skuldi kanna um tað er aðrir um um tað almenna ska hevur heltið uppgávu inn at leggja í kappast við tað privata sum er á marknaðinum og eg havi eisini skilt á lagnum at at tá i prísirnir at landsverk dumpar prísirnir í mun til hvat teir privata í dag klára tey alt annað
nú økist
takk fyri er har jóansen takk fyri harra formaður í sambandi við viðgerðina av hesari lógini so hava okur ikki tosað við landsverk um prísaváseting á millum annað asfalti ella skervi so har stendur formaðurin í fíggjarnevndini stær ella jaspur langoy sær sær svær skyldigur tí tað er ikki viðgjørt væl vitandi at mann hevur frætt at millum annað skervur til asfaltframleiðslu verður innfluttur í norra tí at tann skal vera bíligari enn hvat ið landsverk klárar at framleiða til men sum sagt prísásetingina tað hevur fíggjarnevndin ikki havt við í sínum sínum yvirvegilsum í sambandi við hetta málið
takk fyri
henrikoldja harra formaður tað var forvil hansa um um fíggjarnevndin hevur spurt seg fyrri um støddina áó hesumher nýggja hesi nýggja knúsavrinum altso hvar er hann monteraður tað hvar stendur hann nú er hann klárur at brúka og hvussu stórur er hann skal hann skal flytast millum lambareiði og hunsarabotn og porkeri sum eg havi skilt so er hann øgiliga stórur og trupul at flyta kann tað hugsast at tann kemurlig porkeri í heila taki og hvat ætlar mann at gera teim túsarnir sum eru har har manglar konstant tað síðsta ári ella gott eg væl tað hevur tað manglað stútt og statiskt skervi í grótvr porkeri tí at mann skal hava onnur at gera tað ikki landsverk tað er øgiliga spesielt at koma við einum knúsara sum er so stórur at og siga annskal flytast í millum at at rúmastan aborið smyrlig til dømis kundi verið

eg eri har joensen takk fyri at formaður ja har er gold og restina av okkum hevur sæð til myndirnar av knúsárunum sum eru viðlagdar í uppskotinum og hann er uppbygdur í modulum og tað sær út sum tað lystir meg at síggja um knúsárunum sleppur umborð á smyrul tað trúgvi eg ikki at taann ger eg trúgvi teimum á eitt stýrisskip til at ella eitt eitt annaðleiðis skip til at flyta at flyta handan knúsarin í heila tikið so eri eg rættiliga spentur upp á at síggja hvussu landsverk fer at arbeiða í framtíðini við hesum her mobila verkinum tí eitt er at siga at mann skal hava eitt mobilverk í staðin fyri trý eitt annað er at fáa tað at fungera í veruleikanum tað tann ábyrgdin áliggur so landsverkið at tað sum teir upplýsa at teir kunna og teir vilja at tað føra teir eisini út til lívið men enn eg áld hevur rætt í at ómillibart tá mann sær støddina og at hetta heri monstrið skal flytast í millum trý støð tað verður tað verður í hvussu verður dýrt at flyta tað so um tann skynsami raksturin kemur burtur úr hesum sum mann ætlar við hesum tað er ein stórur spurningur og tað kanst tú bara tíðin vísa men eg hopi ikki at landsverk hevur
hevur billað løgtingi nakað inn sum ikki ber tilso er tað
nika olsen gersuvælja takk fyri ja mann skilur væl kaldbaksfólk at tey eru óttafull tað eru divergerandi meiningar niðri í býráðnum tí undanfarna býrað lovaði kaldbaksfólkið at mann ikki fór at útbyggja asfaltverkið inni á sundi nú er so eitt nýtt stýri og og eftir øllum at døma hevur mann so meir ella minni forlovað seg upp á at tað skal byggjast út men nú sigur fíggjarnevndaformaðurin at tað er ikki endaliga avgreitt og tað vita okur gott sum sita niðri í býráðinum at tað ikki er men hvat nú um so er at býráðið sigur nei at meirilutan sigur nei tað verður ikki bygt eitt nýtt verk so hvat hendir so tað er tann fyrsti spurningur tann næsti spurninguri tað er hevur mann tryggjað sær at mann hevur haldgóð prógv fyri tað umhvørvisliga eitt nú frá okkara umhvørvsstovu at mann hevur tryggjað sær at asfaldið ikki er kveftframkallandi tí aftur nú sígga okur frá áhugafelagnum inni á kaldbaksfjørði at tey kunna vísa á frá frágreiðinum frá
ja so er tað
er hard joensen takk fyri harra formaður til tann síðsta spurningin fyrst so meini eg at tað stendur at tað kann vera ikki at tað er og at tað eru kanningar í gongd sum skulu prøva at belýsa tað hinvegin so um so er at hesir her bitomenparitikklarnir eru krappameistelvandi so eru okur øll somul øgiliga eksponeraði hvønn tann einasta dag okur ganga úti á vegnum hvar ið bilar liggja koyra við píkum og skúma bitomeni upp úti á vegnum so tað hopi eg sanniliga ikki at tað er so vandamikið sum tað verður lagt upp til hin partin um at vistu tórshórnar kommuna ikki leingir leiðursáttmálan so hava okur eina heilt aðra støðu og so mug okur taka støðu út frá tí og so má alt má alt annað líka
má asfaltverkið flytast takk fyri harrafon ja so fær russ vangu
ger sovæl takk fyri harra formaður eg fari at lesa viðmerkingarnar upp hjá hjá minnilutanum aksel re johannesen pállareynatúgva oma sjálvari vit taka undir við at skerverkið og ella skerverk og asvaltverk verða í endurnýggjað men hildið verður tó at spurningur um staðseting av asvaltverkunum sunni má greinast nærri undir viðgerðini er komið fram at hóast verkið livir upp til umhvørviskrøv kenna fólk í kaldbaks seg ótrúgv við loysna bæði við atliti til møgulig heilsuskaðilig áðrinn og tí at virksemið hevur við sær ein sera ráman lukt sum er til ampa fyri bygdina undirritaðu halda at royndir eiga at verða gjørdar at finna aðra staðseting sum i minni mun er til ampa fyri fólk og umhvørvi akkur hendan her diskussiónin við um tað er heilsuskaðiligt ella ikki er nokk ikki heiltavklári eg kanska ikki mann metir ikki at hetta er so heilsuskaðiligt ella hvussu er tann vitanin sum mann hevur nú men tað merkir ikki at tað ikki er til ampa fyri fólk eitt nú vita vit at av einum líknandi asfaltverkið í alrøt hevur mann havt nógvar trupulleikar ella at fólk í umhvørvinum hava hava verið sera hørm um hetta verkið tað er nemliga soleiðis at í danmark flokka mann virkir í sjey umhvørvisflokkar frá eitt til sjey og assfaltverk liggja í flokki fimm og tað eru virkir sum mann roynir at býta runt um landið í danmark fyri at mann ikki samlar nógv sjinerandi virkir í einari kommunu men t mann roynir at at jvna ta javnt um landið og sæð út frá tí haldi eg tað er sera áhugavert at mann slett ikki hevur roynt at finna eina aðra staðseting í føroyum at so mann hevur havt eitt asfaltverk í hundsarabotna og eitt á sundi og mann velur at niðurleggja tað í hundsarabotni tí tað er praktiskt at hava tað á sundi eg haldi at mann eigur mann eigur í øllum førum at kanna um tað ikki ber til at leggja alsfaldsfórkið onkura aðrastaðni og og nú verður víst til tórshavnar kommunu altso málið hevur verið á skrá til býráðsfund í tórshavnar kommunu og tikið av aftur og tað tulki eg soleiðis at tað er ikki avklárað um mann vil hava tað á sundi ella ikki so eg eg taki fyri givið at tórshavnar kommuna og landsverk finna út av og ikki tí tað pljóðast tú ikki at vera í í tórshavnar kommunu yvirhøvur hetta her virkið men undir øllum umstøðum so vítt vit vita hevur mann stórt sæð ikki gjørt nakra roynd at finna aðra staðseting tað liggur praktiskt á sundi og tað er orsøkin til at mann leggur tað har uttan at mann hevur tikið atlit meira enn tað sum umhvørviskrøv siga so niðurstøðan hjá okkum er at mann í øllum førum eigur at kanna møguleikar fyri at leggja

jársámal sær eina viðmerkingja eg var ógvuliga fegin tá eg las viðmerkingarnar frá andstøðumboðum í fíggjarnevndini tí at tí tit taka nevniliga upp hendan her spurningin um altso í eitt sindur størri álvarin samgongagerðhaldi um um staðseting og um kanning av avlangan av asfaltverkini og at tað spyr at ruth vang altso hetta við at mann niðurleggd við hundsarabotni men ætlar at byggja tað nýggja inni á sundi er ikki ein møguleiki fyri at gera umvent altso simplan at siga ella at finna eitt annað óbygt øki sum ikki altso vit vita hvussu stóran týdning tað hevur fyri kaldbaksfólk og at tað serst skal dálka tað loyvir mær ivast í eisini eitt nýtt verk men í øllum førum so skemmir tað eisini og nei eg ætli bara at takka ruttvang fyri at hon tók hetta fram tí eg vóni veruliga at avvarðandi politiski myndugleiki tekur neyðarøki
rópini frá kaldbaksfólki í álvara takk fyri
takk fyri at søk sum eg havi skilt er tað rein praktisk atlit sum hava gjørt at mann hevur valt sund fram um hondsara bátt tí er nevnt at koma til tú skalt ikki upp í fjølluna og og og sjálvandi eisini tann orka sum skal til fyri at flyta asfalt frá fjøllunum av og niður hevur mann okk eisini hugsað at at tað er ein fyrimunur at hava tað niðri við sjóvarmálan men eg eri púra samd eg haldi at tað er for galið at mann bara klamsar tað har uttan at hava gjørt eina tí einasti roynd mær vitandi at finna aðra staðseting tað kann so gott lýsa seg at fer mann at kanna onnur støð so er onnur atlita at taka tað vita vit ikki men

ingilín didisen sstrøm ger so væl takk fyri hara formaður eg haldi tað er nokk so løgið ogundrónarvert at mann at mann hevur nøkur fólk her í kaldbak sum sum siga at hetta her er ella sum vísa á at her eru nakrar bitlar í sum eru krabbameins elvandi eisini vísa til vo sum siga ð sama og at takið er av asfaltframleiðslu samstundis sum vit hava landsverk sum sigur at tað er vatndampur sum kemur frá hesum verkinum altso eg haldi at tað er onkursvegna virka tað sum mann ikki tekur áheitanirnar frá tí lokala fólkinum í álvara og og seta seg niður og og og finna út av hvat og hvussu tað skal gerast og um mann sum ruttvang og minnilutin eisini mælir til kann flyta stað onkur aðrastaðni
takk fyri
ja so er tað takk fyri ja eg kann ikki vera annað inn samd altso men men niðurstøðan hjá landsverk er at hetta livir upp til tey umhvørviskrøv sum verða sett sum væl verða sett út frá tí vitan sum mann hevur í dag og allíkavæl er tað eitt sindur ógreitt rundan um hetta her kann tað vera meira heilsuskaðiligt enn mann hevur prógv fyri í dag og óðansæð um tað skuldi víst seg ati at at tað ikki vísti seg at vera so farligt sum man kan vera bangin fyri so er tað statvek soleiðis at tað er ikki altso nútíðarsamfelagið sær øðrvísi upp á tað mann plaserar ikki soleiðisi luktandi virkir og og við royki og øðrum óansamd er heilsuskeiligt ella ikki so tætt upp á har sum fólkbúgva altso tíðin er onkursvegna farin frá tí og sjálvandi tað er væl orsøkin til at mann í danmark mann simpultenn spjaðir tað við lóg ella við við reglum um alt landið soleiðis at summir borgarar ikki vera lutfalsliga nógv belastaðir av av av slíkum virksemi og tí haldi eg tað er eitt sindur undarligt at mann í føroyum slett ikki ger nakra roynd at finna aðra loysn
ein her asund takk fyri ja so er tað hend við kolm
sum færrsvæsum eg ovitnasum tað er kanska ikki nógv assarhaldfersi men hendan knúsarin sum er var talan um at mann hevur fungið og spyrji um hvar um hann er uppsettur ella hvar hann stendur ella hvar hann er plaseraður tí hann ertr tekningurin at døma øgiliga stórur og erhard joensen segði tað hann var ikki líka til at flytað við smyrlii so er tað so er tað jú ein størri stóryar visi mann skal hugsa seg til hann skal tí hann skal jú moterast aftur í hvørjum plássi hvørja ferð han verður fluttur so eg haldi at tað er tað er rættiliga spesielt tá i mann hevur hevur keypt tei knúsara sum siðin skal vera transportabu men men tað komi egko aftur til men tað sum eisini við asfaldrakkini tað sum er øgiliga spesielt altso eingin hevur enn víst á eitt alternativ pláss nú segði ruttvang nakað sum øgiliga sjáldsamt mann hoyrir her at tað er eina ferðina tjúgunda hvørt ár mann hoyrir um at hetta pjøvist ikki at liggja í havnarkommununiog hví pljøðist iggja havnarkommunu tað kann mann gitast til hetta er fyrstu ferð í seytjan ár at man hevur hoyrt at hetta pjøðist ikki at liggja íhavnara kommun fyrstu ferð seytjan ár hatta var øgiliga spesielt hatta var virkuliga at upplivilsi at at at at uppliva tað at mann sigur at tað pjiøsti ikki ligja havnara kommun men lat tað so fara meni men har sum tað lá áðrenn har o ta lá áðrenn asfaltekið uppi á hundsarabótn er tað mest dálkandi pláss í europa er fólk klári yvir dað altso tað koyra aromater á lastbilin av kaiini í kollafjørði við gróti niðan í hundsarabotn og tað koyra í sama lýki við asvalti niðan í hundsarabotn so blandað tað tað saman og so fara tað hinvegin við tí at oman aftur á sund við hesín sama grótinum og asvaltið aftaná tey sama blandað onkur sum hevði gjørt mátingar av at bilinum sum koyrdi allar óhøguliga rúgva bilinum pá stóð at ha var tað mest dálkandi í europa í heila taki tað mest tálkandi sum fanst at koyra grót úr kollafjerði í størsti mótibrekku í føroyum tta er eð tann longsta mótbrekkan í føroyum hon er av kaiini í kollafjørði og niðan í hundsarabotn merkini nákt men tað er hann altso tað er taðn longsta mótbrekkan í føroyum men tað grótið verður koyrt og hetta asfaldið verður koyrt og so erð tað klárt undanbrekkuni atur men burtur frá tí men so var tað tí at tað tað sum eg hevði veri eitt sindur ineserað við taðonkur onkur kom við einum uppskoti um hvar tað so kundi verið tað skal bara ikki vera har og ikki har g iki har kki har áhunsarabotni er tað mest dálkandi tað kann hugsast at leggja tað ta tað um at vita øgiliga nógv ár øgiliga nógv ár men hog er ongantíð verði førur fyri at gera nakvar við tað men tað sum eg var mest intereseraður í tað var hesum knúsaranum tí at sum eg skilji ella síggi nú stendur ikki nakar longd um metrar og annað slíkt to sær ikki hvussu stórur hann er ela ella hvat plásshann tekur vista er soleiðisat han ikki kann lytast sær smyrlig so verður læktin millum flytingarnar tí at bara tað at flyta ein platt tá tað skulu koyra grót úr úr úr skøruni porkeri til drelnes bara tað at flyta ein pragt kostaði hálvfjerðs túsund krónur sum bilarnir kunnu bakka uppá so her her er talan um øgiliga upphæddur til at flyta henda knúsarin og moter eg trúgvi ikki at hann verður fluttur fleiri feri eg trúgvi han er fluttir eina ferð so so finnur mann út av tí at hetta er so stórt arbeiði at flyta aftur og fram at hetta kann ikki betala seg og tí er að eitt sindur ergiligt at tat at at knúsaraverkið í porkeri spakuliga hevur verið avtrappað tey seinastu gott og væl hálvt annað knapp tvey árini hevur tað verið avtralað niðurtrappað og øgiliga langa periodir hvat mann ikki færk fatur í tilfari tað er øgiliga keðiligt hjá teimum sum hava stór arbeiði at tað fáa ikki fatur í tilfari í porki er fyrr enn eina ávís arbeiðsgevuri kemur úr havn og knúsar so nógv niður og so so kunnu teir knúsa tað við tí knúsaðunum sum har ligga so tað er eitti eftir mínum kyggjar eitt stig vvissi vissi hesin knúsaurin er so ógvusligur ov stórur at flyta og tað kann eingin svara uppá sum eg skilji har lagnim mann hevur kki ikki kannað tær nærmar

ruvangfyrsttakk fyri ja nú haldi henerik old valdi eitt misskilja meg eitt sindur fivilja foargað meg eitt sindur men tað var meira tí at í tí eg segði at tórshavnar kommuna og landsverk skuldi finna eina aðra loysn so fangaði meg sjálvan at hugsa um at hetta er jú ikki ein uppgáva hjá tórshavnar kommuna men eg haldi nokk so áhugavert at í danmark fordeili mann sovorðigt virksemi og tað trúgvi eg kanska vit koma til upp á eitt el annað týsspunkt úr føroyum vit síggja líknandi við vindmyllum til dømis at øll vilja hava grønan streym men eingin vil hava vindmyllur men bestemt ikki vd g skuldi skilja soleiðis sum eg ikki vildi hava hetta í tórshavnar kommunu tað tað
vil ikki hava sithani takk fyri
ðurnúrutvang er hætta eitt sindur inn aftur av hesun her tað var tað var tað nokk so hugaligt nú kundi tað líkavæl veri her enner eftir men men men altso eg trúgvi at rutvang er samd við meg um at at har sum tað liggur nú eru tað ringasta av teimum ringasta plássinum eg havi ongantíð hoyrt nevna nakar betri plássi hatta er absolutt tað mest dálkandi plássið og í føroyum at fáa asfalt til og frá tað mest dálkandi o tað er um at vita í ein fimtan seytjan tjúgu ár at koyra siglagrótir porkirigin til kollafjarðir og koyra tað kollafjarðir niðan har og so omanaftrættir og blandadag og so aftur hin vegin aftur men men eingin hevur enn líkasum nakað uppskot um hvar hvar alternativur kundi verið
tá fær tað
eygun samuelsen gersuvæja takk fyri harra formaður tað ljóðar eitt sindur løgið at siga at mann skal keypa eitt sovort flytførtverk tá ið tað verður settur ivi um um tað yvirhøvur passar umbor á smyrðil um tað yvirhøvur kann flytast og sum hendrik oldljóðar hvussur á hendrik old so verður tað øgiliga kostnaðarmikið at flyta tað um tað yvirhøvur ber til men uppskotið sjálvt tað sigur at hatta ger hetta her gevur sparingar við sær og tað eru pengar sum mann so skal brúka vlíkahalda landsveðakervi so tað ljóðar ikki sum ait serliga væl upplýst mál afturat tí at mann so heldur ikki kann siga sikkurt at tað er so dálkandi sum til dømis borgararnir í kaldbak vilja vera við men tað er áhugavert at hoyra onkuntíð at tað er nakað sum ikki biihøvurst at vera
í havn tað má eg taka undir við hendurs góðdýr takk fyri
eg samd við tey samansýni í tí at tað virkar eitt sindur løgið at mann ikki fer upplýst at so hvat hvat er stødd hvat skal til fyri at flyta her tað stendur eitt útmerka fínt rað við fylgdi við bílæt og av og snir men longd kanska er tað mín býtt eitt tað stendur ikki við og tað stendur ikki hvat pláss setar tykkumð okur hava sett fyrr at tá ið sovorðnum sovorðnum ting skulu flyta so kostar tað heilt ómetaliga nógv og tað skapar at ravasi í smyriskum flytandi og er tað talan um at fáa eitt av hini skipum at flyta tað so er tað jú ein ein extrem dýurur umgangur so tað er tað sum eg meini við at mann mann eigur at fáa greiðu á her er hetta eitt flytbart knúsiverk sum kann flytast og hvussu nógv kostar tað at flyta tað aftur og fram fleiri ferðir og hvussu í tí longu periodini tá ið tað ikki er á staðnum hvussu ger mann tá at fáa tilfar í eina langa period vistir eitt tveir tiringar av árinum

ger so væltakk fyri ja nú kom bjørt samonsen á hetta her hví mann ikki heldur hevði tað uppi ið undsararpotni staðin fyri á sundi og eg haldi at hennrikold greiddi væl frá tí eg skal ikki siga so nógv um tað annað enn tað s hennrikold hevur sagt eg eri kanska valt at sagt eitt sindur øðrvísi enn hanngjørdi men men hatta er púrasanhuit at tað dálkar so øgiliga nógv meir at fara so leingt niðan við øllum hesin her men so var tað eisini tann parturin sum hennrikold spurdi um hann spyri hvar verkið er síðst eg visti so so var tað úti í lamba uppi á hústoft og bleiv brúkt har beint og tað sum eg havi fingið upplýst tá ið mann skal flyta verkið so kann mann flyta tað til suðuroyar stilla tað upp har og taka tað niður aftur og føra tað inn aftur á fastlandi fyri hálvt annað hundrað túsund krónur tað er tað sum eg havi fingið upplýst men eg havi ikki spurt um akkurát hvussu mann skal gera tað men eg gangi út frá tá ið mann kemur við hasum prísinum so hevur mann stýra hvussu mann skal flyta tað gangi eg út frá men tað havi eg ikki spurt um men hatta var so prísurin sum eg fekk at vita um hvat tað kostaði at flyta tað og so er tað sjálvandi hesin parturin um asvaltverkið um tað hvussu nógv tað dálkar og á tað ljóðar sum mann eri ikki so samdur um tað men tað eri sjálvandi ikki vit sum hava skil fyri hvussu mann fær tað greitt at vita ingilin ditegsen strøm nevndi at tað var krabbameinselvandi men tað sum eg veit um sum varð skrivað so varð tað møguluvís krabbameinselvandi mitlar og tað er eisini ein øgiliga stórur munur at pástanda at er krabbaminselvandi í mun til at tað møguluvís er tíman er ikki so sikkurt tað er ikki so væl kannað sum eg skilja lana men plaseringin tað er sjálvandi ringt at vita nær mann ger tað rættast tí tað er sjálvandi ikki nakað pent avsvrvirki svorð verk standandi men vónandi gevur tað ikki skaða upp á fólk og tað havi eg so ikki forstanda uppá sjálvandi ber tað til at finna fleiri økir runt um kring sum eisini kostað nógv at gera klár í mun til har sum tað hevur staðið forvegin so tað er so eisini ein kostnaður í tí viss mann skal plasera tað onkur aðrastaðni men sjálvandi skal mann taka hædd fyri at fólk skulu hava tað gott fyri tað
takk fyri ja so eru tað tríggjar viðmerkingar bjørt
samuelsen gersuvæl takk fyri takka landsstýrismanninum fyri at hann svarar spurningum so ja eg keypi fullkomiliga primissuna at taso tar ikki uppi í hæddinum at at tað kann vera skilagott men bekjúmringurum í mínum spurningi gekk meira upp á hetta við at mann varðveitir tað sum er á sundi sum mann veit er til stóra ampa fyri kaldbaksfólk altso hetta r jú eitt stórmál hjá fólki sum búgva í kaldbak e við verður tað í í nógv ár tí fær ag spyrja landsstýrismannin um mann arbeiðir við møguleika fyri eina aðrari staðseting sum ikki liggur til ampa fyri sum ikki liggur so tætt upp á bygt øki og og har mann heldur ikki er í vanda fyri at møgulig útlátið reka yvir um fjørðin og og í hvønn mun mann seriøst hevur arbeitt við tí spurninginum at at at finna eitt annað stað til atshaldbertið so
so mann lurtar eftir kaldbaksfólki
uni rasmussen takk fyri nei eg kenni ikki til nakað arbeiði í tí sambandi at plasera tað nakrastaðni tað verður nevnt at tað verður eitt stórmál fyri kaldbaksfólk men eg vil siga at tað er eisini stórmál fyri fleiri bæði her í tinginum og aðrastaðnis um at hugsa um dálkingina eisini so var tað mátan so er tað gussur ikki skilagott at halda tað
bvið hæddinum takk fyri
ja takk fyrra formaður nú vita vit at tað eru fleiri sum eru privatir aktørar innan fyri skervdssølu skerverk um landsstýrismaðurin meinar at tað er rætt at tað almennin skal fara inn og byggja og kappast við tað privata sum er í mær vitandi væl fungerandi og har eðu eisini har prægt ata tað almennan liggur og og bjóðar niðurbjóða prísirnar innan fyri a privatum ordiliga hoyra heima í
tvey túsund og tjúgu tveyogtjúgu takk fyri
sen takk fyri ja nú kenni eg ikki til hvussu hatta gongur fyri seg við kappingini við skervi hvat munurin er har sjálvandi tað almanna hevur havt gróknúlsar rættiliga leingi men tað er ikki serliga heppið við seg tað eru kappingar avlagandi at at mann framvegis skal hava eitt alment fjørverk tað er púra samdur í so eg dugi ikki at siga hvussu
støðan er hasum takk fyri var tað helgi
msengersuvælja harra formaðu eghvi hugsð eit sidur um hvat er tað flytført merkir í praksis altso nú stendu hsin uppskotinum at mann niðurleggur verandi sigur skerverkin og so skal man ha flytført í staðin og so sær mann fyri sær at tú arbeiddi í eina tíð einum stað so ferðu tað fluttil til næsta stað men vist tað skal kosta hundrað o hálvtrýss túsund krónur at flyta tað hvørjar ferðirnar so dugi e at síggja tað so verður tð ikki nakað mann fer ati nær tær renna runt við tí tá hor tað si vera nógv skjótari at at at at at tað vildur bíligar at flyta runt við gróti tillisuverkini sum flyta staðheima aftur og tí er mín spurningur altso flytført altso meinar marn aftura at at mann ferðalain ikki flyta runt við hesum her takk fyri

ja uni rasmussen takk fyri ja meiningin er at flyta runt við tí men tað verður ikki í heilum tað kann væl vera at tað stendur í sama stað í eitt ár og kanska enntá meir men men tað at eg møguleiki at flyta tað og tað at mann flytur tað og og knúsar niðurfyri í einum stað sum mann kann hava niðurfyri til hálvt ár ella eitt ár ella kanska meir hava teir nevnt fyri mær so er tað møguligt og at brúka hálvt andra túsund at flyta tað tað er ljóða sum nógvir pengar men tað er øgiliga skjótt at brúka hálvt annað túsund at at flyta skerv við lastbilum til dømis hvussu mann ikki skal hava tað flyta verkið staðin tí tað er nógv dýrari at hava fleiri verk knúsverk takk fyri
ja takk fyri ja tað er ein viðmerking til una rasmussen nei orsaka tað er hesin tess feil tað er henrik og ál sum eru biðin um orðið aftur og tað fær hann sjálvandi gerfalt
era rættiliga skjótt eg skal takka landstýrismannin fyri at hann svaraði upp á tann spurningin við flytingini av av av hesum grótuknússarunum úsegði landstýrismaðurin at at tað kom at kosta áleið hálvda andlar túsund og eg giti meg til at tað má vera taðh n skal flyta suðureftir áldaannartúsund at ikki er tað hann fer niðaní hundsarabotninum men tað er tað er eit størri arbeiði at flyta hhetta apparatiin og visti tað visti tað verður sum landsstýrismaðurin gitar nú nú kann tað vera annarleiðis at tað kanska kann taka hetta ár erla okku sovorðigt so er ein ein øgiliga stórur møguleiki fyri at tú kemur at liggja langa periotur við ongum tilfari tað kann gott vera at hetta kannknúsa niður fyri tað tað tað kann eg ikki afturvísa meni tað er eisini møguleiki fyri at tí hetta er ikki nakað altso vistu tað er eitt eitt stórt prosjekt fær í gongd og og og skervirnur uppi so er tað ikki nakað mann tekur a bakið henda hendan her henda knúsarin mann tekurhann sea bakimborð á spyrðil og so fer hann s so blakað han frá sær í porkin har er útgerð kanska ikki tað mest modernaða men hon riggar hon riggar og tað var ein haldi eg var vit kil sjálvur at keypa ein flyt bara knúsar men pá einannan máta følgdi mantrongd til at selja hann tað var n ein ein knúsaður sum var fórhóldsverkið nemmar at flyta og tók ikki nógv pláss og tók ikki langa tíð at flyta men hann skuldi upp á einannan máta bara seljast soleiðis at hann var vek avav og tá táð kemur til privatar veitarar altso tað er ø nú er akkurát eri akkurát feløg farin at flyta sjervir norra men men í føroyum eru eingin annar utt á landsverk og mann hevur verið noyddur mann hr verður noyddur at halda eitt ávíst støði á á flyting av av av av altso eisini bæði asvalti og og av skervi sí eg haldi ikki at tað er tað stóra ólukkan at ati landsverk knúsa skerv tí at tað er tann sikrasti mátin at at at hava tað upp á her í landinum afso tað virkar øgiliga løgir visti mann niður leggur alt virksemið her og siga frá nú av so flytur okur bara sjerv úr norra og einki annað onga aðrastani frá so hevur mann ongan møguleika at kappast kvusem prísin eia heldur fyri nøkrum øðrum men sum sagt tað hatta var
mei knú sagnar sum eg hevði mest indressu í so nú fingu okur prísin at vitja fyri fyri fyri te einu flytingina ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskiftið er endaðog vit fara at atkvøða í málinum og tað er jú soleiðis at tað er ein samdnevnd sum tekur undir við málinum og mælir løgtingið til at samtykkja uppskotið vit atkvøða núja onkur er eftir at hvennjanú haldi at vit eru liðug at atkvøða tað er samtykt við átjan atkvøðu fyri seks ímóti einari nei seks blankum og einari ímóti hetta málið er sostatt samtykt við aðru viðgerð og fyr soleiðis il triðju viðgerð ja og so koma vit til aðru viggerð av løgtsmáln nummar hundrað og tíggju tað er uppskot til løgtslóg um fyrisiting ar skatti tolliu avgjaldi tað er skatta fyrisitingarlógin hvør biður um orðið tað verður erhard joensen sum fær orðið ger so væl
eg skal lesa álitið upp tað er ein samd nevnd í løgtinsmáli nummar uppskot til løgtingslóg um fyrisiting av skatti tolliog avgjaldi skattafyrisitingarlógumi tað er landsstýrismaðurin uni rasmussen sum hevu lagt málið fram

viðgjørt tann fimtanda mars so er tað beint í fíggjarnevndina og fíggjarnevndin hevur so havt ella viðgjørt málið á fundi tann tveyogtjúgunda mars og okur hava havt fund við landsstýrismanninum í fíggjarmálinum uni rasmussen saman við taks og tað er ein samd nevnd sum hevur hesi her hesar viðmerkingar tørvur er at fáa eina dagførda løgtingslóg um toll og skattafyrisiting og eta endamálið við hesum uppskotinum til løgtingslóg samstundis sum tað nýggja skattafyrisitingarlógin í hesum uppskotinum kemur í gildi fyri verandi løgtingslóg nummar hundrað og níggjuogtrýss frá tretivunda desembur sjeyoghálvfems um toll og sng úr gildi nýggja skattafyrisitingarlógin í hesum uppskotinum umfataði millum annað hesar broytingar kæriskipan gerst einfaldari við tað at kommunali skattakærinevndirnar verða avtiknar tá vælskeiðið hjá sitandi limum er lokið í staðin verður kært beinleiðis til fýra rstovn og er semja ímillum kommunurnar taks og kæristovnum um hesa broyting orsøkin til at mann upprunaliga valdi at býta landið upp í sjey skattakæru øki var at tað søguliga var neyðugt við lokalum kunnleika fyri at álíkna rætt og leikfólk høvdu týein týðandi leiklut í kommunalu skattaálíkningini ein orsøk til at toll o skattakærðnevndirnar hava verið varðveittar til í dag er fyri at skattaborgararir skuldi hava møguleika at koma við viðmerkingum til málið áðrenn fyrisitingin tók endaliga støðul hetta er ikki longur tíðarhóskandi og neyðugt neyðug fyrilit fyri rættartrygdini verða í dag til fulnar tikin tá kart verður til føroya kæristovn ein fyrimunur við hesi broytingini er at tað styttir um málsviðgerðina tí at nú fer tað beinleiðis til kæristovnin at viðgera harumframt er trupult hjá leikfólki í kommunalu skattakærinevndunum at viðgera torskild skattamál ein annan fyrimunur er at nú sleppa kommunurnar frá at velja limir fjórða hvørt ár og harumframt nýtast er heldur ikki at veita skrivstovuhjálp til nevndirnar longur felags fyri uppgávurna hjá tollskattráðnum er at hesar sum heild verða fyrireikaðar og útintar í tøtnum samstarvi við ella eftir tilmæli frá taks eftirlitsuppgávurnar verða somuleiðis útyntar av taks aðrir stovrnar hava eisini eftirlit við skattafyrisiting serliga landsgrannskoðanim løgtingsins umboðsmaður og dátueftirliti ein av uppgávuni hjá tolliskattaráðnum er at taka avgerðir í ávísur málum um bindandi svar eftir kapittul seks a í toll skattafyrisitingarlógini viðvíkjandi fyrispurninginum við bindandi svari so tað í dag soleiðis at taks stendur fyri sjálvum svarinum meðan toll og skattráðið góðkennir tað frameftir verður tað bert taks sum stendur fyri hesum

tað er eisini uppgáva tað er eisini uppgávur ið krevja stóran fakligan serkunnleika og hendan serkunnleikin serkunnleika hevur taks fram um aðrar almennar stovnar tí verður arbeiðið hjá toll og skattráðinum lagt til taks at umsita ein fyrimunur við at avtaka toll og skattráðið er eisini tann at útreiðslan til nevndarsamsýningar hjá ráðum sum í einogtjúgu vórðu uppa hundrað og tveyogtretivu túsund frameftir verða spard burtur í dag eru ymiskar freistir viðvíkjandi skatti tolli mvig lønarhættaravgjaldið og øðrum gildum við nýggju lógini verður lagt upp til at somu freistir verða galdandi fyri toll oavgjøld sum fyri skatt endamálið er at lætta um fyrisitingarliga og at geva størri greiddleika og gjøgnumskygni taks kann vanliga ikki gera broyta ella taka upp aftur skattaálækningar hjá vanligum persónum seinni enn trý ár eftir at sjálvuppgávan skuldi latast inn tó eru nøkur fá undantøk tað hevur ikki verið møguligt hjá taks at farað longur aftur enn tey trý árini tá til dømis útlendskir skattamyndugleikar hava tikið avgerð og nýggjar upplýsingar eru komnar fram sum hava týdning fyri skattgjaldaran tískil verður nú tikið við í lógina at um ein útlendskur skattamyndugleiki hevur tikið eina avgerð sum hevur skattligan týdning fyri skylda so kann taks gera frávik og fara longur aftur enn tey trý árini við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið sum heild kann sigast at hetta er eitt uppskot sum er tiltrongt hetta er dagføringar av fyrisitingarlógini skattafyrisitingarlógini
takk fyri harra formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so orðaskifti endað og vit fara at atkvøða í hesum málinumtað er ein samd nevnd sum tekur undir við tí vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við trýogtjúgu atkvøðun fyri ongari ímóti ongari blankari og ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð so koma vit til løgtingsmál aðru viðger av løgtsmáli nummar hundrað og átta uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um veirvirðisgjald tað er meirvirðisgjaldslógin tað samband við fólkaflutning og ferðaleiðaraáðna hvør biðr um orðið tað er erhard joensen formaðurin í fíggjarnevndini fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta er løgtnsmál nummar hundrað og átta uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um mairverðisgjald meirvirðisgjaldslógin viðvíkjandi fólkaflutningi og ferðaleiðarin og annað og tað er uni rasmussen landsstýrismaðuri sum hevurlagt málið fram og nevndini viðgjørt málið á fundi tann fimtanda og tveyogtjúgunda mars og nevndirnir hava fund við ferðavinnufelagið og landsstýrismanninm í fíggjarmálinum uni rasmussen saman við taks og nevndin hevur býtt seg í ein meiriluta minniluta og eg skal lesa meirilutaálitið upp meirilutin erhard joensen jákup mikkelsen billjustinussen khristin mikkelsen og rutt vang hevur hesar viðmerkingar áseting um fólkaflutning í meirviði gjaldslógini hevur í fleiri ár volt trupulleikar bæði fyri umsiting og fyri vinuna tað er í høvuðsheitin viðvíkjandi sjálvum hugtakinum fólkaflutningur og hvussu hetta skal skiljast galdandi áseting hevur verið trupul at umsitið tí ivamál ivasamt hevur verið hvørji sløg av ferðaóflutningi ásetingin um avgjaldsfrítøku hevur fevntum ferðamannastovuvirksemi og ferðamannaleiðbeiningar og upplýsingarvirksemið er undantikið avgjaldskyldini vísandi til paragraf tvey stykki trý litrar enn í meirvirksgjaldslógini men ivaspurningar hava í fleiri ár tikið seg upp er tað til dømis fólkaflutningur í mivirðisgjaldshøpi at fara við báti við ferðafólki onnur dømi eru í sambandi við eitt nú heildarveitingar eitt nú tá eitt nú tá ferðafólkun verið boðið okkurt til mattuna afturat sjálvum flutninginum spurningurin er tá hvat er at skilja sum avgjaldsfríi flutningur er tað heildarveitingin ella er tað bara sjálvur flutningurin fyri ikki at enda í somu støðu sum áður verður verða høvuðshugtøkini tí avlýst í hesum løgtingslógaruppskotinum frá landsstýrismanninum í paragraf tvey stykki trý lituar enn í meirvirkgjalvslógini verður tað nú greitt ásett at ferðaleiðara virksemið er frítikið frá avgjaldsskylduni hóast verandi áseting um avgjaldsfrítøka ikki beinleiðis nevnir virksemið sum ferðaleiðari hevur skattamyndugleikin fram til orskiftið tulkað hana sum fevnandi um ferðaleiðaravirksemið seinni kom hann tó eftir at tann tulkingin ikki var bein tí verður galdandi venjað fram til orstløg í tjúgu einogtjúgu lógarfest við hesum uppskotinum viðvíkjandi broytingum í meirvirgjalslógini heldur meirilutin tað vera positivt at tað verður staðfest at sjálvt ferðaleiðaravirksemið í ser sjálvum framhaldandi verður verandi avgjaldsfrítt tí ferðavinnan er ein týdningarmikil vinna í vøkstri har bókingar ofta verða gjørdar langt fram í tíð uppskotið rakar tó partar av bussvinnuni negativt tí við hesum uppskotinum verður annar flutningur enn rutuflutningur ikki longur frítikin fyri meirvirðsgjald uppskotið hevur verið til undanhoyring hjá vinnuhúsinum og taks somuleiðis hevur fíggjarmálaráðið verið fundur við vinnuhúsinum og taks í hesum sambandi tá uppskotið í broyttum líki hereftir varð til almenna hoyring kom bara eitt hoyringssvar til uppskotið og tað var frá ferðavinnufelagnum ferðavinnufelagið mælti millum annað til at broyta avlýsingina av hugtakinum rutuflutningur í serligu viðmerkingunum til paragraf eitt nummar eitt í uppskotunum til hoyringar sum ljóðaði soleiðis rutiflutningur er at skilja sum flutningur av ferðafólki úr einum stað í annans stað ferðavinnufelagið fyri slóð heldur at brúka avlýsingina rutflutningur er at skilja sum reglubundin flutningur í millum ávíst fyrst slíkt støð eftir almennari ferðaætlan og er ætlaður almenninginum landsstýrismaðurin hevur í uppskotinum sum er lagt fram valt at fylgja uppskotið ferðavinnu felagsins um hesa avlýsing ferðavinnufelagið mælti harafturat ella harumframt fíggjarmálaráðnum til at tað í viðmerkingunum varð lýst nærri hvar verður skilt við hesar nágreining eitt nú at rutuflutningur ikki fevnir um sjotlibussar og annar flutning har kundin biður um hvar hann skal verða avheintaður ella settur av men hetta er ikki tikið við í viðmerkingunum til uppskotið meirilutin tekur tó undir við hesum at slíkur frðaferðafólkaflutningur sum sjotliposar og annar flutningur har kundin ásetir staðið ið ferðas skal til ella frá skal ikki skal verða fevndur av avgjaldsfrítøkuni og við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja
uppskotið harra formaður tað eri atla er ikki fyrstu ferð at okur hava mál um frítøku av meirvikðisgjaldi okur høvdu eitt í í síðstu viku øpersónliga eri eg ikki so glaður fyri hesar her frítøkurnar tí eg meini at okur hava ikki tey instrumentini sum skulu til til at kanna um hesar frítøkurnar veruliga geva tann ta effektina sum sum skal til men tað er eitt ynski frá frá samgonguni at at hetta hevur verið framt uppá hendan mátan eg vil staðiliga meta til ella mæla til at tá ið mann í framtíðini fer at gera undantøk í í meirvirðisgjaldslógini at mann tá hevur instrumentir til at kunna fylgja við um hesi her undantøkini geva eina meining soleiðis at tey undantøkini veruliga koma kundanum til góðar og avspegla í tí prísinum sum mann setur á mann kann sjálvandi argumentera fyri at ein vinna sum er í sum er ein relativt nýggj vinna at mann roynir at stuðla upp undir eg havi í onkrum øðrum høpi víst á at millum annað donsk ferðavinna er stagnerað í mun til grannalondini hjá hjá danmark týsklan norðura svøríki hvar ið ferðavinnan ikki er stagnerað hvar ið hon faktiskt eru í vøkstri og at ein av grundinum til at so er er nemiliga at til dømis meirvirðisgjald á gisting er væl lægri í norðura svøríki týsklandi enn hvat viðt eru í danmark spurningurin er so er tað ein reellur samanhangur ella er tað til feldiheit neyvan er tein til feldiheit tí mann skal sanniliga rokna við at tey ferðafólk sum koma til føroyar at tey eru prís bwíst at tey kanna áðrenn hvat ið hesi ymisku tingini kosta millum annað gisting túrar ferðaleiðarar bussferðir og sovíðari so mann kann kanska argumentera positivt fyri hesum og tað hevur meirilutin so valt at gera men eg haldi at eg pjrøvist ikki at útpensla mína egnu meining so øgiliga nógv í hesum málinum eg havi fráboðan fyrr at eg eri ikki serliga glaðug fyri hesi r undantøkini í mervitsgjalds
tóni takk fyri formaður ja takk so er tað viðmerkja
høgni hoydal fyrsta ger so væl ja harra formaður so eru vit aftur har við at eingin hevur ábyrd av nøkrum at fólk sum eru formenn í nevndin siga at tey taka ikki undir vi uppskotinum at atkvøða fyri allíkavæl og nógv av grundgevingur fyri hví akkurát ferðaleiðarar r altíð skuldu undirtakast eg haldi eg eri í lagi men eg taki undir við umboðinum hjá tjóðveldi og javnarflokkinum í fíggjarnevndini at hví ger man hettara undantakið tað eru fýra dagar síðani it viðgjørdu eit annað uppskot sum erard joensen var inni á og tá ljóðaði tað so um at vit skuldu byggja rómaborg upp á nýggjum vistiman skul gea ta undantak fyri vanlig fólk altso av gerandisvørum tað bar slepta yvirhøvur ikki til men nú argumenterað mann akkurát øvugt hvussu hang tað saman í høvdinum hjá erard joensen at mann kundi fella eitt uppskot tá sum var uppskot til samtyktar um gerandisvørður men nú argumentera mann fyri hinum og g vil ikki hava svar sman barat iga tað at eg mær dámar tað ikkimína akfvøðu fyri allíkavæl
í
ja takk gerst væl her ljóðið senn takk fyri at fáa mær hetta er eitt mál sum er komið frá samgonguni um at mann ynskir at tað her skal vera at til dømis mvg-frítøkan skal ikki vera galdandi fyri sjáldlubussar at hon kann vera fyri ferðaleiðar og so víðari og jú tað er loyvi til at hava persónligar meiningar sjálvt um mann er partur av einum av einum av einum meiriluta og í hesum førinum so hevur mann valt so hevur meirilutin valt at koyra tær her ígjøgnum tí mann kann gott argumentera fyri at tað skal vera at sjálvbussar ikki skulu vera undantiknir men at vanligir rútuflutningur skal vera undantikin
takk fyri
jatak so ta eygun samulsen ger so væl takk fyri harra formaður ja eg h má eisini undrað seg eisini ein av teimum sum undrast yvir at fyri fýra døgum síðani tá argumenteraði formaðurin í fíggjarnevndini øgiliga soleiðis um hetta her við at teimum fór at hyggja eftir gerandisvørum og tað sum hevur við prísvøksturin hjá vanligum fólki at gera at tað skuldi gerast ordiligt tað skuldi gerast gjøgnumskygt mann hevði onga trygd fyri at at hetta her at lækka mveg fór at tæna sínum endamáli so má eg bara spyrja formannin í fíggjarnevndini nú tá mann avtekur emvg til dømis at rðafókaflutning hevur mann so nú nakra trygd fyri ata tænir sínum endamáli og hvussu ber tað til at mann ikki kann taka undir við at endurskoða lógina er tað eisini for boðið í hesari samgonguni at mann endurskoðarlógina og so hyggur eftir um mann eisini kann gera nakað sum sum hjálpir vanlig um fólk

jatakk ger so vælerard joensen takk fyri harra formaður í hesum førinum so velur mann at at at lógarfesta nakað sum hevur verið praktiserað av taks tað hevur verið soleiðis at ferðaleiðarar hava tað hevur verið praktiserað soleiðis at tað hevur verið undantikið so hevur mann gjørt eina nágreining um at ferðafólkaflutningur ikki bara ferðaflutningur av avferðafólki men eisini á føroyingum vanligur rutiflutningur er mvig fríur men at ferðafólkaflutningur annars ikki er undantikin regluni um meirvirðisgjald so vanligur vanligi til dømis sjotlferðir útferðir við bussin og anna sum ikki er rutflutningi er ikki undantikið meirvirðisgjald tað er rutuflutningur sum er undantikið meirvirðisgjald so tað er einki otiøst í hesum her uppskotinum
takk fyri har fáa var
takk siyristemberg fyri viðmerking ger su væl takk fyri hara formaður ja tað eitt sindur tað sama tú hev jú akkurát verður viðgjørt hetta her við at at hyggja eftir emvegenum tá tað kemur til vanliga gerandisvørur okur síggja at prísurirnir hækkaðu rættiliga nógv teir seinastu dagarnar faktisk næsta ferð hvønn dag eg haldi tað stóð onkustaðni at ein familjan skal rokna við nítjan túsund og kanska er tað blíva upp aftur hægri síðan so tað er heldur einki sum forða samgonguni í at gera emvegfrítøku fyri gerandisvørur v men heldur at tað er rættur máti at arpbeiða uppeiða vist tað at problemið er at tað er komið frá andstøðuni men er tað nakað arbeiði í gongd við at hyggja eftir emveglógini ella øðrum í mun til kostnaðarstøði sum eru í løtuni serliga p á grunda krígnum á og og tí støðuni sum er sum ger tað øgiliga trupult hjá serliga teimum legstu lønum at fáa ein ein vanligan gerandisdag at hann ga saa
saman
jatak ger so væl erard joensen takfyrihara formaður mær vitandi er einki arbeiði í gongd um atendurskoða emvegelógina soleiðis at mann kann deferensera í emvignum á gerandisførum men í samband við hetta uppskotið so er faktiskt einki nýtt í hesum uttan tað at nú verður tað viðtikið at til dømis sjotlubussar leiðutúrar og annað har skal mvg verða á og at rutuflutningur er undantikin og so hevur mann nágreinað at til dømis ferðaleiðarar skulu verða mvig frítiknur soleiðis sum tað hevur verið praktiserað av taks til dagin í dag
takk fyri
jatak sorda ingilin didisenstrøm gersuvæltakk fyri harra formaður ja fyri nøkrum døgum síðani so feldi meiriluti ella so mældi meirilutin í fíggjarnevndini til at fella uppskotið frá javnaðarflokkinum um ati at endurskoða envegelógina soleisinar at mann kundi geva tí vanliga borgarunum nakrar bíligari gerandisvørur nú tá ið vit síggja at matur fer at kosta níggju túsund krónur um meira um árið í ár enn í fjør men og meirilutin mælti til at fala fella við teirri orsøk at mann var prinsipielt ímótir at gera envegundantøk so hvat er munurin á tí lógini sum varð felt tá av meirilutanum í fíggjarnevndini og hesari lógini aat hesar broytingini nú sum ømeirilutin í fíggjarnevndini meldi mælir til at
at samtykkja
takk fyri har fánar munurin har er tann at í dag setir mann í lógina at tað sum hevur verið praktiserað við at ferðaleiðir ikki hava verið ella verið undantiknar mvg-lógini tað verður bara staðfest tað er einki broytt í samband við við ferðafólk annars leiðúrar skóttlubussar og annað eru mvg skyldigur tað er bara vanlig rutukoyring tað innbefatta føroyingar eisini har er tað mvg undantøk á so í so máta er einki nýtt í uppskotinum uttan kanska ein herðing at mann sigur tað at tað er mvg á leiðitúr
og skjotlutúr takk fyri ja takk so verður tað aksel willelmson johannesen sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður til viðgerðar er ein onnur viðgerð av einari broyting í meirvirðisgjaldslógini har ið fíggjarnevndin hevur býtt seg upp í ein meiriluta og ein minniluta og eg skal lesa álitið hjá minnilutanum sum er pálla reynatúgvu og eg sjálvur og vit hava hesar viðmerkingar undantøkini í meirvirkisgjaldslógini tátta nú upp ímóti fjøruti minnilutin heldur at áðrenn vit geva fleiri undantøkur lógini eiga vit at endurskoða alla lógina um veirðvirðisgjald og meta av nýggjum um øll undantøkin í lógini í dag eru neyðug og um tey framvegis tæna sínum upprunaliga endamálum uttan iva kunnu onkra undantøkun heilt ella kanska partvíst avtakast og í staðin kunnu undantøk gevast sum fyrst og fremst koma føroysku húsarðhaldinum og familjunum til góðar hetta kann til dømis gerast við heilt ella partvíst at avtaka emvig ju á gerandisvørum so sum breyð mjólk frukt og grønmeti hetta vildi veruliga lætt um hjá familjunum ikki minst nú vit eru rakt av gav ógvusligari inflatión og tað verður mett at tað verður nítjan túsund krónur dýrari hjá einari føroyskari familju at keypa mat í tvey túsund og tveyogtjúgu endað var í tvey túsund og einogtjúgu minnilutin heitir tí á landsstýrið um at kalla umboð fyri allar politiskar flokkar saman til at endurskoða alla lógina um meirvirkisgjaldslóg til um meirveðisgjald áðrenn fleiri undantøk verða gjørd í lógunu við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotð
takk fyri hava fært mær ja takk ja har
koma ein viðmerking ta var bjarni hammer ger so væl ja takkyrhara formaður tað er eingin ivi um at tað er tað r øliga trupult at síggja uttanfrá hvussu nógvar frítøkur av mvig mann ger serliga tá mann hugsar um at næstan ella nógv tey flestu og tað er dýrastu undantøkini fyri mveg tey raka ferðafólki sum koma til føroyar sum kanska eru eina ferð ella tvær ferðr um árið tí tað merki til mann ynskir at mann ynskir at gera tað so bíligt fyri fólk sum koma til føroyar kanska eina ferð um árið í lívi nei eina ferð í lívinum til føroyar og meðan slótt yvirhøvur ikki ynskir at at hjálpa at lætta um daglig dagin hjá føroyingum í føroyum tað er ringt at síggja og eg hugdi einar uppgerðir fyrri mtað tóttar upp ímóti havi eg sæð summi tøl so tekur alt við upp um hundrað milliónir í emvigfrítøkum hvørt einasta ár fyri at lætta um faktiskt hjá útlendum sum koma einaferð í lívinu
unda føroya takk fyri harra formaður
bjarni hammer eg havi so varhavnav kanska ikki hesin landstýrsmaðurin situr núv nú hann situr so stutt g haldi ett upskoti kom niðan áðrenn hann kom í landsstýrið men tað er eit sindur tilvild og kanska um hvør kennir hvønn hat fólk royna ávirka so sigu ma ókkey fínt her geva h tar emmigfrítak undantøku tí onkur heldur at tað er skilagott í staðin fyri at hyggja eftir at sjálvandi at landskassin fær sítt inn soleiðs a vitkunu reka u vælfarðarsamfelag og so geva undantøk har sum tað fyrst og fremst tænir føroysku húsarhaldinum og føroysku barnafamiljurnar soleiðis at tey kunnu liva eitt sindur bíligari og so skulu tey sjálvandi sum koma til føroyar uttan at at leggja kappingarførari há ferðavinnuni men tey sum koma til føroyar at ferðast skulu sjálvandi vera við til at rinda mvg og onnur avgjóð sum haa ísum samfelagnum seg minnast til tað at tey eru ikki við til at fíggja vegakervið tað ikki við til at síggja strandferðsluna og annað fult út t tað er partvíst fíggjað yvir skattin so tað ger einki at helgja pengar eftir set tár tæir eru í føroyum soleiðis at tey sum veruligan hava tørv á tí og tað eru barnafamiljurnar á húsarhaldini kunnu fáa eitt sindur bíligari gerandis
ja takk so vóru ikki fleiri viðmerkjar ja men hon er ikki á ja bíða lærtist hon viðmerkingar jørgen littlussen hann fer einaferð einaferð so væl jørgen littlussen
harra formaður eg haldi at orðaskiftið er farið eitt sindur skeivt tí at hetta uppskotið áleggur mvg har tað ikki hevur verið mvg frammanundan og tað staðfestir at soleiðis sum tú hevur verið umsitið higartil so heldur tað fram viðtjandi ferðaleiðarin í øðrum so tá mann sigur her at mann gevur ein lætt í mvg so er sjálvt hetta her uppskotið akkurát tað øvuta tað vil siga at ferðafólk sum fara at leiga sær ein buss til at flyta seg runt koma við hesum uppskotinum at rinda mvg av tí tá teir leiga sær ein leigubil at koyra runt á vegnum so rinda tey mvg av tí so so at her uppskotið er ikki at geva fleiri lættar eftir at staðfesta ávíst praksis sum hevur verið síðani mvg-lagurin kom og annars at áleggja mvg har tað ikki
frammanundan
gersovæl sul johanesen ja júst tá tað kemur til til ferðaleiðara etak ovbart lógin sigur tað tann sum var galdan áðrenn efta her at tey burdu betalt tatíman kemur niðan ogstaðfesta at tað skulu ndan betala at tey burdu betalt emvg sum lógin skrúva saman tað tekma so burtur nú og sum eg skilj á lanum so er tað júst tá tað kemur til tilat tú fert við báti runt um heystoynna undir vestmannabjørgini so kemur tað emvig frítt nú tað var tað ikki áðrenn men jørgun niklasen hevur rætt tá tað kemur til at leiga um buss øh á tað kemur til loiðubilar so er sjálvt tað at keypa loiðubil og selja víðari er emvigfrítt tað ger tað mann kann leiga tær út kanska eina lægri prís ella annars og í fíggjarnevndini hava fingið t vitað frá bilasølunum tað var av slagp um marcet ella su kn kallar tar fyri at tair mettu áleið fimmogfýrs prosent av leiðubilini leigaði út til útest ferðafólk
ti fimtan prosent til føroyingar takk fyri hara formaurja takk so eru ikki fleiri røðarar til hetta málið og tað verður atkvøtt um løgtismálið nummar hundrað og átta jja vit fara so at atkvøða í hesum málinum sum sagt og her ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða nú í hesum málinum soleiðis sum tað bleiv lagt fram ger so vælja vit eru liðug at at kvøða málið í samtykt við fimtan atkvøðnin fyri níggju ímóti og ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð øh nú fari eg at eg tað koma ein umboðin um at flyta næsta næsta málið afturum og tað fari eg at gera su vit fara nú at viðgera løgtinsmál nummar sjeyoghálvfjerðs fyrst áðrenn ja vit taka nummar sjeyoghálvfjerðs nú tað er uppskot til rísiróvaratønar er at seta í gildi fyri føroyar andornini íkraftri til forferðinaða lóg um rámshondhevindi myndiheters behandlingar personsoplýsingur altso við viðgera nummar løgsvar nummar sjeyoghálvfjerðs nú fyrst so fær ja tað verður heilst
gjabransenær rðiðja harra formaður hetta er løgtingsmál nummar sjeyoghálvfjerðs uppskot til rítislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um íkrafttretivu forferðgini av lóg om rætshond vhersbhandling av persónsupplýsingar og tað er løgmaður bárða stein nielsen sum herlagt eitt uppskot fyri tingi og eftir fyrstu viðgerð bleiv tað beint í rættarnevndina og nevndin hevur so viðgjørt málið á fundi tann áttaogtjúgunda mars og sætta apríl tvey túsund og tveyogtjúgu og undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í einn meiriluta og ein minniluta og eg skal so lesa tann syttrapartin sum er tann hjá meirilutanum meirilutin christin andreasen helgi abramsen simond rasmussen stefan klein poulsen og yngilendi strøm heldur tað hava týdning at reglurnar á persónsupplýsingarøkinum fyri ríkismyndugleikar í føroyum verða dagførdar hetta er eisini við til at styrkja rættartrygdina fyri borgarar í føroyum við hesum viðmerkingunum tekur meirilutin undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja
ta uppskotið takk fyri ja takk so er tað siri stenberg sum fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður tað eru umboningi á tjóðveldi í rættarnevndini sum hava sína egnu viðmerkingar og sum ikki taka undir við málinum okur halda tað er sera umráðandi at hava góða dátutrygd og fullgóða vernd av persónsupplýsingum og nýgja tøknu við øktari talgilding ger eisini at tað er neyðugt at hava eitt vakið eyga við kinum á tryggja at persónsupplýsingar hjá øllum borgarum eru væl vardur tað endamálið trúgvi ikki at nakar ósamdur í tað er ikki so longur tíð síðani so fingu oku eina nýggja datuverndarlóg í føroyum við tí lógini tá broyttist alt datuverndarøki fullkomiliga og mann fór frá at hava havt eina loyvisskipan har dateftirlitið skuldi geva loyvi til at savna og viðgera og at flyta persónsupplýsingar til eina skipan har dataeftirlitið skuldi hava eftirlit við av lógin um persónsupplýsingar varð hildin og allíkavæl hevði gav mann ikki datueftirlitinum nakrar heimildir serliga heimildir til tað og hetta var millum annað orsøkin til at minnilutin tá atkvødtið ímótir datuverndarlógini og mælti til at mann gjørdi dagføringar í okra egnu lóggávu távarandi myndugleiki á at dataeftirlitsøkinum mælti eisini frá at mann samtykti tað stóra uppskotið og at mann heldur gjørdi dagføringar í verandi lóg men tað bleiv so samtykt dátuverndarlógin er í stóran mun gjørd við íblástri úr gdpr sum var annar liðugr í datuverndarpakkarnum hjá es hin liðurin er rættarverjudirektivið sum setir serlig krøv til ta viðgerð av persónsupplýsingum ið fer fram hjá hjá rættarverjandi myndugleika vísandi til at minnilutin framvegis er sannførdur um at dáatuverndarlóginim ikki var rætt at gera mælir minnilutin frá at seta hetta uppskotið í gildi fyri danskar myndugleikar í føroyum tí her setu mann faktiskt tað í gildi sum okur hildu ikki var lagið at gera í føroyum fyri danskar stovnar og við hesum viðmerkingum so tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkj uppskotið og okur halda framvegis at taðvr rætt at mann dagførdi okra egnu lóggávu og faktisk ivast eitt sindur í hvussu tað hvussu altíð etta her økið riggar nú aftaná hendan nýggja lógin er komin um tað er blívu tryggari og um tað er blivið betri tí hvørfall blívin blívu nokk so nógv umsitingarliga tyngri hava hvørfall sett og mann hevur eisini sætt á ter komnar nokk so stórur marknaður sum bjóðar út skeið í í gtebierlóg og og øðrum og samstundis haldi eg ikki tað gingið nógvir dagar frá tí hetta lógaruppskotið varð samtykt til at allir persónsupplýsingar hjá tinglýsingini til dømis lógu á blik so at eg haldi at hetta her er ki eitt øki sum krevur í hvørfallar mann hyggur
ella ígjøgnum tað sum hann ger takk fyri
viðmygersvætað var frálíkt at atmillum rættarnevndini mintu okkum á tað sum hendi ja undir skuggan á korona har mann buldraði eina nýggja dátuverndarlóg ígjøgnum sum sirustemer nevndi sum bygdi á gtbr og eftir mínum tykki var tað eitt øgiliga øgiliga stórt afturstig fyri alla rætta trygd hjá føroyingum bæði tí mann ikki ska longu skal hava loyvi og okkara persónsupsið skal flúgva úti í úti í saberspas rúmdini sum tær vilja aftir okkara peningaupplýsingar ligjar nir hjá donskum fyritøkum sær tað víðari til usa og so framvegis so eg haldi tað er iliga gott at fáa fáa steðgað áog atkvøða ímóti hesta uppskotum her og kann bara siga fyri tjóðveldi vit fara at vit fara iki a sleppa málinum um at fáa endurskoða persónsøgulíslógina tí har er eingin rættartigdiløtin meðan privata fyritøkur og starvsfólk
skulu hava eitt eftirlit sum eingin veit hvat er
siristenbergtakk fyri harar formaður ja ja eg eri eisini sannførd um attað var eitt alforstórt lógarverk og g haldi eg heldur ikki tað væl til tað betra tí eg haldi tað at tú skalt søkja um loyvi til at tá ð tú viðger og savnar pupplýsingar tað er rætt og tað er ein ein ein grundleggjandi broyting at fara yvir til at tú ikki skal søkja um loyvi meir men at tú bara skalt hava eitt eftirlit tað vil siga at okur skuldu ikki hava koyrikort meir men okur skla bara a hava politið sum hevur eftirlit við at okur halda okkum til reglarnar ella eitt l annað altso tað er eitt annað grundleggjandi skeivt í tí og eg haldi eisini at tað er rætt at mann fer at hyggur eftir hvussu mann fær dagført hetta har í okra egnu lóggávu g eg dugi ikki at síggja akkurát sum av dátuverndum er blivin so ølga nógv betri men eg dugi hvussur at síggja tað hjá nógvum smáum fyritøkum er tað blívur nógv truplari og dýrari og tað skula vera nógv fólk til úti á hvørjum stovni fyri at fáa datutrygdina at fungera og sjálvandi skal hon vera í ordan og okur vita eisini at persónsupplýsingar eru kanska tað nýggja gulli og tað er nakað av tí sum mann skal halda øgiliga fast upp á tí at
tað er eisini tað er eisini eitt oyliga stórt virði báði í mun til gransking og annað og sjálvandi so lukku passa upp á tað her hjá okkum sjálvum við okkara egnu lóggávu takk
ja so er tað bjart samuelsen gersu væl takk fyri ja takka siristenberg fyri at tey vísa á øll hesi ivamálini mann hevur akkurát sum bara kroyst eina lóggávu sum veruleikanum svarað til eitt stórt samfelag sum hevur nógvar stovnar nógvar eftirstovnar fólk í túsundatali yvir eitt lítið land og tað er ikki bara fyritøkur sum hava fingið trupuleikar v hesum her tað er eisini áhugafelagsskapur tað eru smáir politiskir felagsskapur tað er smálimafeløg altso man krostur ann á lóggávuna í yvir tey og eg tori at skriva undir upp á dátutrygdin í førum ikki blivin betri og fór at spyrja siru stenberg um tað ikki rætt tað einasta verulig fakstovnur á hesum ørkjum datueftirlitið mælti frá teiri lóggávurna og segði at okkara samfelag var ikki búgvur til tað altso vit vóru ikki vit høvdu ikki strukturarnar til at bera
ein slíka lóggávu øllum førum ikki enn hevur mann veruleikan ikki gjørt eitt øgiliga álvarsamt mistak tá mann og sett nakað gildi mann sjálvur tílvis ikki ordiliga veit hvat er
ristenberg takfyri hara formaður og takk til bjørt shamunsen jú eg haldi at nettupp tað at myndugleikin á økinum mælti sostaðiliga frá og allíkavæl kemur eittsvor ja uppskot í tingi tað setir eisini tingið í eina øgiliga undarligan støðu og tað haldi eg ikki var var í ordan at gera tað var einki í tí sum myndugleikin kom við sum talaði fyri at mann skuldi gera eina heila nýggja lóg men tað evði hildið heldur at mann skuldi dagføra ta lógina sum hann hevði tí at tað henda broytingar alla tíðina á persónsupplýsingarøkinum og mær vitandi er tað er tað nógv sum eru komin í trupulleikar nættupp tí hetta er eitt øgili ein giliga stórur lógarpakki atil dømis altso politisku ungmannafeløgini til dømis havi eg hvussu hoyrt frá at ter blívu ov nógv dýrari og truplari at virka og og tay ataltso taðer heldur einki sum tala fyri eg dugi so ikki at síggja at at verndin av persónsupplýsingum er blivin betri tí nú skal tú lata persónsupplýsingar inn til alt altso tú verur rigistreraður til alt líkamikið hvat tú ger allir politiskur flokkar senda persónsupplýsingar inn um um um fólk og hvørj eru
leiðslum og hvørt á síðnum tað haldi eg ikki er nakað serliga betryggjandi í mun til at tað er ein øgiliga vikramur upplýsingum hjá nógvum fólkum so eg haldi at hetta her økið áti at blíva endurskoðan alt sum ger og havt eina eikla lóggávu sum passar til føroysk viðurskifti samstundis sum sjálvandi trygdin um at vera í ordan takk fyrija takk tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í málinog her er ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða nú í málja so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við átjan atkvøðum fyri sjey ímóti og ongari blankari fær soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit fara so til næsta mál og tað er løgtsmál nummar tveyoghálvtrýss aðru viðgerð av løgtsmáli tveyoghálvtrýss uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri januar tvey túsund og tveyogtjúgu hvør biður um orðið tað er erhard joensen sum fær orðið fyrst
ja ger so væltakk fyri harra formaður øja hetta er álit í løgtsmálin ummar tveyoghálvtrýss uppskot til eykarjáttaninð lóg fyri januar í tveyogtjúgu pálla reynatúgvu tingmaður hevur lagt málið fram tann fimmogtjúgunda januar í tjúgu tveyogtjúgu eftir fyrstu viðgerð annar februar er tað beint fíggjarnevndini nevndin heur viðgjørt á málið á fundi tann fýraogtjúgunda februar tíggjunda mars undir viðgerðini er nevndina fund við húsavíkar kommunu er landsstýrismannm í fíggjarmáninum una rasmussen saman við landsverkið og undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og tveir minnilutar og eg lesi meirilutauppskotið upp erard joensen billjustinussen jákup mikkelsen og khristin mikkelsen hevur hesar viðmerkingar við hesum uppskoti verður lagt upp til at húsavíkar kommuna fær ein stuðul upp á tvæ milliónir krónur frá landinum sum hjálp til umvælingar av vegkervinum og at tryggja áarbakkarnar ið fingu stóran skaða um orskiftið húsavíkar kommuna er ein av mestu kommunun í landinum við hundrað og ellivu íbúgvum í tveimum umførum innan stutta tíð hevur kommuna verið rakt av náttúrukreftuum sum hava gjørt stóran skaða á brinverji kaiir og lendi í dali húsavík fíggjarliga orkan hjá smærri kommununum til at fíggja stórar skaðar av náttúrukreftunum er ein afturvendandi trupulleiki sum verið viðgjørdur í løgtinginum samráðing ar hava verið í kommunufelagnum um tað kann finnast ein felags leistur har kommunurnar samhaldsfast rindað í ein skaða grund til at lofta skaðun sum hesum í húsavíkar kommunu hesar hava enn ikki borið á mál meirilutin metir tí at landstýrismaðurin nú eigur at taka hetta álvarsmál upp við kommunurnar fyri at tryggja eina loysn og fer tí hervið at heita landsstýrismannin um at fremja hetta skjótast gjørligt meirilutin heldur at slíkar stuðulsskipanir eiga at verða yvirskipaðar og at tær ikki eiga at taka støði í einstøkum hendingum við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið
takk fyri harra formaður ja takk so er næsti røðari páll á reynatúgvu ho fær orðið
eg skalvegna minnilutan meg sjálvan og aksel v johannesen lesa minnilutaálitið upp og tað er soljóðandi tað skulu heilt serliga gávur til at vera kaldur og avvísandi móti teimum sum verða harðtstrakt og eru í svárari kvøli júst tann veruleikin verður spældur av løgtingsins palli í løtuni har sama samgonga sum dagliga futtar av ørgrinnir av ófíggjaðum eykajáttum karros sigur kortanei til at játta húsavøgara kommunu hjálp nú náttúrukreftirnar veruliga hava gjørt um seg í dali í húsavík farnu árini ikki fræsum eina krónu til at gera aftur skaðar sum kostar milliónir sera hússnaligt kennist tað av samgonguni at vísa til okkurt sum landsstýrismaðurin skal gera og eitt skipan skal vera yvirskipað tá eingin í samgonguni er ættur hond frá síðu at fáa neyðuga arbeiði gjørt undanførslum er nóg mikið av handfaringin hjá samgonguni av hesum máli er bert enn eitt dømi um at hendan samgongan bert brýggjar seg um tey sterku fáu og ikki tey mongu smáu við hesum viðmerkingum tekur minnilutunm undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotinu hetta var sum sagt hetta var sum sagt ein roynd til at rætta hondina út til húsavagkar kommunu sum hevur verið øgiliga harðtstrakt av árnavakri fyrst viðbrimið og uppgangi serlig í húsavík men eisini í dali og nú í um um um orðkuskiftið av av áarføri í dali har sum stórir skaðar henda á bygdina eru ein øgiliga lítil kommuna sum hevur tríggjar bygdir at at vara av og sum steinur um an byrði kann mann siga at at tað sum hevur verið flaggskipið hjá kommununi á sjónum tey tey síðstu nógvu árini eysturbúgvin sagk herfyri og har eru mangar av inntøkum hjá húsavíka kommunu komu tey síðstu árini so hetta er ein eg vil siga hetta er ein ómetaliga ráður háttur hjá einari samgongu at at handfara eitt kammansiga eitt viðbrúkji øki í í samfelagnum tey hava ikki gjørt krav upp á nakað sum helst ses fólkini sum búgva í dalari í húsavík men men tey hava fingið mótgongd sum teir fær slær bæði sum sagt nú á tí privprivata frontunum men sanniliga eisini tá tað kemur tilta kommunalu viðurskiftunum við teimum við tí veðri sum hevur hevur rakt tær bygdirnar tær síðstu tær síðstu vetrarnar at samgongan at samgonga og sum eg skilja lagnum so er tað fyrstu fremst fólkaflokkurin sum er ímótir tað skilji eg ikki ordiliga tí fólkaflokkurin hevur sanniliga fingið fingið nógva væl vild úr húsavík gjøgnum árini eisini í dali so tað kennist øgiliga løgið at fólkaflokkurin skal leggjast á tvøroran ímóti at at at játta tvær milliónir krónir til til húsavagkar kommunu heta er jú eitti ata er í ein afturvendandi mál kann mann siga har sum kommunur upp á skift komu út í støður har sum har sum veður og vindur setir tær í í í

og fíggjarligar umstøður og vit høvdu fyri nøkrum árum síðani tá ið kersamgongan var tá var kyndilsmessuárnin í skálavík og tá valdi kærsamgongan at stuðla skálaka kommunu við eini rímiligari upphædd í hvussu svar meirnevnd sín bolskav i upphædd sum skuldi vera ein hjálp til at skálavaga kommunu kundi fóta sær í aftaná ta odnarveðrið sum hevði verið har beint og eg má siga akkurát sum hær eg ivaðist ikki í at at hendan her samgongan fór at fór at rætta húsavagkara kommunu eina lítla hjálpandi hond í sambandi við tað ádnarveðrið sum hevur verið borgarstjórin í húsavaga kommunu hann hevur upplýst at tað at gera kaijy ella havmaviðurskiftini dagliga aftur tað kostar umleið tíggju milliónir krónur og bara í húsavík eru er eru hendi skaðar fyri íhvussusvera hálva arur tvær milliónir krónur tá ið tá ið uppgangurin var í blimin og so er so tað sum steinur umaná byrðu er altso áarførið verður í dali har ið rættiliga stórir skaðar hendir í bygdini og so omaná alt missa tey so flaggskipið í eysturbúgvan omaná so eg haldi at avso eg má siga akkurát sum her tá ið mann hugsar um hvussu lætt hendan her stjórnin hevur havt við at at blaka pengar eftirnærmast hvørjum sum helst altso í dag fleiri milliónir krónur eftir einum asfaltverki sum ein iki en gong veit um tað er um tað er rætt ella ráðiligt at leggja har sum har sum har sum mann mælir til at rekja tað og tað skuldi ikki undrað meg um ta tíðina sum e eftir av hesari tingsetuni at tað koma onkra eykajáttanir niðan afturat altso eg havi hoyrt um eina upp á hvussu sær tríggjar milliónir sumsum er á veg og eina sum er á veg afturat upp á einar tjúgu tretivu miliónir krónur og tað má eg siga akkurát sum er tá ið mann ikki hevur funnið ein prinsipiellan leist fyri hvat leiklutin hjá kommununum og landið skal vera í munum til hesa skaðanar sum henda runt um teimum føroysku bygdinum so haldi eg tað er ótrúliga rátt frá samgongurnar síðu ati ati at vera so karraður móti húsaðakommununa men ikki lata eina krónu í stuðli aftaná so stórar skaðar og um trupulleikin er at tað er undirritari sum hevur lagtuppskotið fram ja men so skal tað ikki vera nakar trupulleikin yvirhøvur frá mínari síðu eg skal fegin strika mítt egna navn av av uppskotunum og lata tað vera eina ein

sjálvandi sjálvandi eygla vegna men eg eri fyrst og fremst harmur um ati at húsavíkar kommun fær so lítla hjálp frá hesari stjørnuni í eini støðu sum sum veruliga haldi eg sjálvt mín besti sannføring leggur upp til at mann eigur at hjálpa einari kommunu ið kemur so illa fyri av av árnaveðri sum húsavaganu er komin at at hon so harafturat hevur so sum eg havi verið inná hevur hevur mist flaggskipið innan fyri ta síðstu vikuna afturat sum var tann tað eina stóra arbeiðsplássið sum kommunumán hevði tað ger ikki støðuna betri men men lýsir bara uppaftur meira hvussu karrot hetta landsstýrið er sum situr í løtuni takkfyri
so er tað nakrar viðmerking
bjørsamuelsentakk fyri ja eg fari a takka pálla renatygu fyit hann heur lagt hetta málið fram tí at tað er álvarsmál tá ið forholds við smáar kommunur verða so hart raktar og fleiri ferð og øgiliga ofta í ein so stóran mun at teir fíggjarliga illa klára at lyfta tí summum førum slett ikki í hesum førunum er tað er tað talan um húsavíkar kommunu men tað hevu eisini verið álvarsligar skaðar aðrastaðni í landinum gjøgnum árini og vit enda aftur aftur í hesari telvingini er onkur so heppin at fáa tí tað hava tey røttu umboðini tey røttu støðini ella tí ætlaði at spyrja pollareynatúgvu landsstýrismaðurin á økinum kom hann ikki við nøkrum sum helst um hvussu mann kann fáa eina skipan soleiðis at mann tryggjar at havnaløg og aðrir stormskaðar kunnu endurfíggjast uttan ati ein kommuna skal fara nærmasta húsaganga av tí altso hevur henda samgongan nakað boð upp á hvussu mann kann gera eina skipan sum loftar kommununum sum
tað er sum
takk fyri formaðurin gakt bjørg samelsen fyri viðmerkingina nei eg haldi formaðurin fíggjarnevndini sigur tey veruleikanum í í álitinum at tað eru mann hevur einki boð uppá hvat ið gerast skal man hvussu ongan veð komað nøkrum samráðingum sjálvandi uppliva at at landsstýrismaðurin er skiftur út í í millumliggjandi tíðarskeiði tann landstýrismaðurin sum var og núg vit o so skðal menn fingu an nýggjan landstýrismala økinum men felags fær tær báðar er at at hvørgini ver víst nakrar milja til at t at hvørki at viðgera hetta málið við væl vild hetta er ítøkiliga máli men ei heldur hevur nakað boðað upp á at upp á ta meira yvirskipaðu prinsipiella spurninginum hvør hvat gera vit sum samfelag við tær støðuna tá ið bybygdir ella býur fyri tann sær skulu
fyri av av árnaveðri takk fyri
so er ta jóhannes joensen takk fyrahara formaður ja eg etaki undir pollareynatikvu eg haldi at soleiðis so so eigur mann at taka hædd fyri at vit hava nøkur brimpláss í føroyum vit hava støð sum verða rakt javnan og tað kemur henda eisini framyvir av ymiskum tað kann vera brimi ella ella ella óv a eintildømis slag og sum ikki serliga peningasterk økir har má eittannað skipast um mannhevur snakkð um antær skaðagrunnin so leingi har sum øll rinda inn og so at tey økini fáa burtur úr hesum grunnunum og eg skilji ikki at mann ikki langsiani hevur fingið heftir lag saman við kommununum men tá mann ikki fær tey so eiga vit at kuna hjálpa eitt sindur her í løgtinginum men tað gera vat heldur ikki so eg hugsi at tað sterka sterkat økini eiga
hjálpa tæi haum veikar sjálvandi takk fyri
páll á renatøku takk fyri formaðurin ja takk fyri johannesen johannesen eg eri ikki eg eri ikki ósamdur í tí yvirskiparprinsipiella at at vit áttu at havt eina generela skipan men tað nyttar ikki at at vit ikki fyri haldunum yvir fyri teimum ítøkil og skavinum sum henda so leingi vit ikki hava nakað yvirskiparaskipan og tað er tað at at vit kunnu ikki brúka tað sum eina undanført í longdini at nei at vit hava ikki funnið nakra nakra heildarætlan ella eftir annaða so fólkaflokkurin plagar ikki at vera so øgiliga upptikin av heildarætlanum tað plagar at vera adhoygg politikkur og hvør er stendur hvør er næst men tað kann mann so her er stendur hvussu fólkaflokkurin húsøkar
kommunun øgiliga fjarur tað má siga
annika olsenja takk fyri tað er leingin loyna at tað er ótrúliga syrgiligt tá ið ódnina raka og tit raka hart tey smærru plássini sum hava teirra havnarløg sum sum livibreyð og eitt havnarlag í húsavík at havnarlag í skálavík havnarlag í hvalba kostað nógv hjá einari lítlari kommunu at gera aftur og nú nevndir tú skálavík í áðni sama mundi tá fór havnarlagið hvalba eisini men hvalba fekk ikki eina krónu til tað havnarlagið sum skuldi gerast aftur tað kostaði ellivu milliónir krónur meðan skálavík fekk og tað sum er avbjóðingin tá mann kemur við sigulerum uppgávum sum hesari sum sum nú er lagt á á tingburð tað er tað at mann byrjar at forfordeila tí má man fáa eina skipan har mann javnsetir øll og tí er mín spurningur til pollareynatúgvu eg veit at undanfarni landsstýrismaðurin hann arbeiddi væl vilja fyri at fáa eina skipan har allar kommunurnar vóru við hvat sigur kommunufelagi til at hava eina skipan har øll eru við at betala

pállareynatigvutakk fyri kommunufelagið sum so hevur ikki hevur ikki havt nakra nanakran leiklut í samban við hetta her málið inni í nevndini meni meni men meni men eg haldi at altso landsstýrismaðurin ela landsstýrismenninir teir hava víst øgiliga lítlan vilja til at funna eina loysn og eg haldi heldur ikki at eg haldi heldur ikki at mann kann at mann kann bara skjóta seg eg haldi ikki at mann bara kann skjóta seg undir at ati at mann skal hava ein læra yvirskipaðaloysn um mann skal finna eina semju millum allar kommunurnar g landinum og landi fyri fyri at finna eira loysn altso o so leingi sum tað loysni r ikki er funnin so má mann fyri at halda seg yvir í heimum ítøkiligu støðunum og tað tað er nú einans soleiðis at hetta er kanska skaðar sum kostar húsavakommunaa onkurstaðni millum millum tríggjar og fýra milliónir krónur og álukningin hjá húsavakkara kommunu eru kanska knappar tríggjar millióni tað er meira tað er meir enn ein álíkning altso tað er tað er ikki smávegis
pengar tað svarar til eina milliard í havnini
hoyalja eg má taka undir potarenatigur at tað er ómetaligaapíri og hann brúkar orðið karrott tað haldi g eisini er tí at t sum pottarenoying vísir á so er tað sum fordømuri fyri at løgtingið hevur játtað tá ið tá ið náttúran í hesum førinumat havið etið burtur av okkara landi og í hesum førðum eystanbygdunum í sandoynni so eg haldi at at tað er púra forstáiligt atman ikk veit em seg hjálpandi hondina og bara fyri it eta eitt sindur perspektiv tá it fáa ta reynatigvu og vísti á hvat mann anars játta pengar til altso hhví hví er mann so pýrin ímóti teimum smáu meðan mann ongrar trupulleikar av yirmóti teimum stóru men man kun bara taka eitt dømi orsakað av at at sea fimtini ella hvat vit rópa tæy sær esum púra ódemokratisku framfyrin hjá fólkaflokkinum so roynda landskassin bíðiløn til landsstýrisfólk tí tað ersta aftur í tingi fyri at forða onkrum øðrum ikki at atkvøða og tað kemur næstan up á hesar upphæddirnar hev sa roknar alt saman hvussu heltina av tí so so hatta hatta

pállareynatygvuja takk fyri formaður og takk til høgna hoydal ja høgni hoydal nevndi eitt dømi uppá sum mann kundi sum mann kundi fíggja fígjað hesa upphæddina men nú var tað í mínum eykajáttanarlóg bleiv tað lagt upp tilat mann skuldi játta húsakommununu tvær milliónir krónur eg haldi eisini ð eg legði eisini upp til í fíggjarnevndini at tað var visti tað var upphæddur so á trupulleiki sum kundi mann eisini funnið semja um eina eina minni upphædd so varð tað hóast alt ein ein bati í mun til einki at fáa men undrinarverkt haldi eg so valdi hendan her borgarliga stjórnin sum sum sanniliga hevur verið føðgað væl og virðiliga eystanfyri líðar endað í nógv nógv harrans ár at játtahúsavíkar kommunu
num null krónur takk fyri ja tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eru orðaskifti í endað og vit fara at atkvøða í málinum tað gera vit núger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað eru ellivu ellivu atkvøður fyri og tólv atkvøður fyri trettan ímóti og eingin er blonk so málið er falli og avgreitt frá løgtinginum ja vit koma so til aðru viðgerð á løgtinsmál nummar tveyoghálvtrýss tað er neiorsaka nummar fimmoghálvfjerðs skuldi eg siga løgsmál nummar fimmoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um sjálvboðið føroyagjald og tað tað stendur síðsta skránni men eg fari at minna á at tað er eitt mál eftir at viðgera aftaná tær sum er flutt afturum men vit viðgera nú løgtinsmál nummar fimmoghálvfjerðs og tað verður erhard joensen sum
fær orðið ger so væltakk fyri harra formaður hetta er álitið í løgsmáli nummar fimmoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um sjálvboðið føroyagjald og tað er pollareynatigvu tingmaður sum hevur lagt málið fram tveyogtjúgunda februar o eiftir fyrstu viðgerð tíggjunda mars er tað beint fíggjarnevndini nevndin her viðgjørt málið á fundi tann tveyogtjúgunda mars í tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndina á fund við landstýrismann um fíggjarmálnum una rasmussen saman við taks og undir viðgerðini hevur nevndin butt seg í ein meiriluta og ein minniluta og meirilutin erardjoensen billjustinussen jágun mikkelsen kristin mikkelsen aksel ve johannesen ruttvang tekur ikki undir við málinum men hevur ymiskar viðmerkingar øog eg skal so lesa viðmerkingarnar upp hjá meirilutanum minus ruttvang sum nokk sjálv lesur sínar viðmerkingar upp endamálið við uppskotinum er at seta á stovn eina nýggja skipan sum gevur fólki og virkjum møguleika at tekna seg til sjálvboðið at gjalda tvey prosent í eykaskatti til tess at minka um árligu ríkisveitingina úr danmark tey ið sjálvboðini vilja gjalda tað sonevnda føroyagjaldið skulu boða taks frá hesum tó í fyrsta lagi fyri skattaárið tjúgu trýogtjúgu landsstýrið skal so brúka upphæddina ið kemur inn á hvørjum ári til í samráðing við donsku stjørnuna at lækka ríkisveitingina eftirfylgjandi ár soleiðis at skilja at tað sum kemur inn í serskattið í tjúgu trýogtjúgu skal brúkast til at mótrokna við í ríkisveitingini í tjúgu fimmogtjúgu fyri landsstýrið fylgir tó tann treyt at um innkomli serskatturin stendur í stað ella minkar í eitt ella fleiri eftirfylgjandi ár skal ríkisveitingin ikki økjast aftur við tærri upphædd sum inngjaldið minkar men standa í stað ella ein sokalt ein ein framhaldandi frysting av ríkisveitingini undirritaðu halda at uppskotið uppskotið má metast at vera eitt av teimum meira dreymakendi sum eru endaði á tingborði hóast tað umsitingarlaga hevði latið seg gjørt innkrevjing av skatti eigur á ongan hátt at verða framd við sjálvbodnum samtykki men bert um alment galdandi lóggáva men bært bert sum alment galdandi lóggáva uttan mun til hvussu heiðurligt endamálið kann tykjast fyri uppskotssetaran undirritaðir halda eisini at um mann ynskir at lkka ríkisveitingina so kann hetta lættliga gerast við samráðingum millum landsstýrið og donsku stjørnuna uttan at hetta skal fíggjast av einum serskatti undirritaður taka tó taka ikki undir við málinum hetta uppskotið sum páll a reynatúgvu hevur er eitt meira spesielt uppskot má mann siga øikki tí at serskattur í síni heild er ikki nakað sum er ókent okur kenna til dømis serskatt innan fyri innan fyri skatting av veiðurættindum sum era serskattur men ikki í persónsskattalógini so eg haldi at eg lati tað bera vera við tey orðini sum eru nevnd her at mann heldur hetta vera eitt av teimum meira dreymakendu uppskotunum sum eru komin inn á ting av í hesum førinum er tað komið frá pálli av reynatúgvu
takk fyri forskrivuna ja takk her er nakra viðmerking
merkingar høgni hoydal ger so vælfrú forkvina bara aftaná hav lisið viðmerkingar rá meirilutanum so fari g bar atspyrja erhard joensen sum formanní fíggjarnevndini og sambandspolitikara hvør er dreymurin hjá honum og hvør er dreymurin hjá sambansflokkinum er tað til dømis at gerast leys av prísveitingini og um so er hvat ælar tey so at gera við tað
ja takk
erhard joensen gersovætakk fyri frú forkvina tað er soleiðis at føroyska føroyski búskapurin í dag visti mann tekur tann almenna føroyska búskapin so hevur tann almennu føroyski búskapurin eitt strukturelt hall upp á umleið eina milliard tað er millum annað fíggjað við ríkisveiting og øðrum inntøkum sumikki eru í ríkisveitingini men komnar uttanífrá og ríkisveitingin er fastfryskt so hon í sær sjálvum minkar og tað er gott tað er gott at parturin hjá ríkisveitingini minkar hvørt einasta ár og í samband við at okur kanska hava ella erið í ferð við at fáa eina rættiliga høga imflatión so kundi alt hent at tann føroyska ella at ríkisveitingin koma minkað rættiliga skjótt vissi hon ikki er visihon ikki verður regulerað samsvarandi tað er mín dreymur at hon fasa seg út av sær sjálvum og tað ger hon kanska innan fyri rímiliga stutt
tí við tí inflatiónsrætum sum okur hava beint nú ja takk so
er tað bjørt samuelsen ger so væl takk fyri ja áhugaverd viðmerking frá meirlutanum at uppskotið er dreymakent tí at vit vita jú at kanst tú droyma ting so kanst tú eisini røkka einum máli í øllum førum hevur tú ongar dreymir so hevur tú sjáldan nakað mál og tí fari eg at spyrja er at joensen nú er tað umboð fyri fimm flokkar við hesum her meirlutaálitinum og og her stendur at at um mann ynskir tað so kann mann bara gera semju við danir um niðurlagið av blokkinum og tá má eg spyrja altso hesin fimm flokkan sum er umboðaður her hevur nakar av teimum ein dreym um at niðurlaga blokkin hvat hvat er ætlanin altso er eitt ynski hjá erhard joensen og hjá hinum fýra sum hava skrivað eftir álitið at niðurliga blokkin og um so er nær er tað tey ætla at koma við nøkrum ítøkilum í mun til hetta
tað gerast leys av blokkinum
ja takk erhard joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina blokkurin verður niðurlagaður hvønn einasta dag ið okur hava eina inflatión í takt við at okra fíggjarlóg veksur og blokkurin er fastfrystur so minka blokkurin hvønn tann einasta dag hvørt ár og tað í ser sjálvum ger tað at innan fyri eina rímiliga a eitt rímiliga stutt tíðarskeið so er blokkurin marginalur á tí føroysku fíggjarlógini tað haldi eg at eg bara fyri at haldi meg til tað at mann hevur valt at fastfrystan tað er so sýnasakir eg haldi sjálvur vsti vist tað er persónligt so síggi eg fram til tann dag tá ið ið blokkurin er marginalur á føroysku fíggjarlógini tí tá betýði tað samstundis at okur koma at verða nýdd at fyri at halda okum til ta strukturella hallið sum okur ikki fyri t halda okkum til í dag og sum er upp á umleið eina milliard um árið og tað er bara ein veruleiki vissi okur skuldu tikið alt allir teir donsku pengarnar sum í dag eru á fíggjarlógini vekk ella
raksturin av tí føroyska samfelagnum so varð eitt strukturelt hall upp á eina milliard ikki ráð til beint her og nú takk so er tað eg
vejaccobsen orsaka takk fyri frá forkvinna onkuntíð sigur mann tað at mann fortelur ein dreym so gongur hann ikki og so upp á tann máta er tað kanska ikki er galið at vit viðgera eitta uppskotið í dag so tað skal mann eisini siga men eitt sum er tonkta spyrja formannina í fíggjarnevndini tað er tað at hvussu hvussu hevur mann kannað tað í nevndini tað tankar má gjarta hom efti her hvussu nógv hundi mann mett fór at koma inn í hesirm herí gjaldinum vildi tað verið en rættiliga stór upphædd ella hvussu skjótt metur er hat joensen at at flokkurin hevði blivið vekk við segetti her
gjaldið kom takk fyri frá forkvinnu
ja takk erari joensen ger so væl takk fyri frá fólkum nevndin hevur ikki gjørt so tankar um hvussu nógv vildi havt meldað seg til eina eina sovorðna eina sovorðna serskatt eg haldi at skattatrýstið generelt er í hægralagið státueykk so eg trúgvi at tey verða óalmindiliga fá sum høvdu tekna hjá sjálvboði um tey vildu verið tíggju ella hundrað ella túsund tað kann mann bara gita um men tað gevur so heldur onga meining
takk fyri ja takk næsta røða er ruttvang
ger sovæltakk fyri vissi eg skelti undanfarna røðararætt so gleddians ella blokkurin var vekk tí at tá verða vit noyd til at taka ábyrgd av tí strukturella hallinum eg haldi tað var nakað soleiðis undanfarni røðari orðaði seg eg haldi tað er ein nokk so áhugaverd útsøgn tað at mann egentiliga ikki tekur ábyrgd fyrr enn mann hevur ábyrgd og vísvit skulu ikki brúka tað sum umskilning men møguligvís er tað lutvíst frágreiðingin upp í upp á okkara vánaligi fíggjarstýring her í landinum at tað kemur ein lutfalsliga stórur kekkur úr danmark hvørt einasta ár sum man egentiliga slett ikki hevur ábyrgdina av so tað er ein nokk so áhugaverd diskussión men tað hava vit solítil nú eg fari at lesa mínar viðmerkingar til hetta her uppskotið um føroyagjald viðgerðin hevur staðfest at tað er breið undirtøka í tinginum fyri at avtaka ríkisveitingina tir í dag sera torført at vísa á rímiligar orsakir til at halda fast við verandi veiting sæð í tí ljósinum er tað undrunaðrvert at ítøkilig politisk stig ikki eru tikin seinastu tjúgu árini á tí leiðini og tað eigi eg eisini mína lutvísa ábyrgd av uppskotið um sjálvboðið føroyagjald er eitt symtom upp á politiska máttloysi á hesum øki og ein alternativ roynd at náa málið um ein sjálvberandi búskap undirritaða heldur at tað er løgtingið sum eigur ábyrgdina av inntøkum og útreiðslum á fíggjarlóg landsins og tí kann ein so yvirskipað avgerð ikki latast einstaka føroyinginum harafturat krevur ein avtøka av ríkisveitingini eina tilsvarandi tillaging av fíggjarpolitikkinum sum einstaki føroyingurin neyvan kann ábyrgdast fyri hóast undirritaðra tekur undir við endamáli uppskotsins er hon sannførd um at avgerðin um avtøku av ríkisveitingini skal takast í løgtinginum um ikki danir sjálvir taka avgerðina og har havi eg næstan hug at siga sum undanfarni røða mann kundi næstan vóna at danir sjálvir smekkaðu kassan í so vórðu vit noydd til at taka ábyrgd av tí sum sagt eg haldi hetta her er hetta r eitt kreativt uppskot hetta er ein roynd at koma á mál við alternativum millum men eg dugi ikki at síggja hvussu hetta skal lata seg gera í í praksis og tí komi eg ikki at taka
undirvittí takk fyri ja takk her vóru fleiri
viðmerkingar erard joensen gersovæltakk fyri frú forkvina ønú nevndi rutt vang hetta her við at okur skula hava ein sjálvberandi búskap okur hava ein sjálvberandi búskap í føroyi okur hava eitt tað hægsta btu sum yvirhøvur er tað er bara emeratini og og og sveis og lu sumbukk sum hava eitt hægri betu enn hvat okur hava so okur hava ein sjálvberandi búskap men okur hava nøkur onnur ting eru á fíggjarlógini tað er so heilt nakaðí tað bestemma okur sjálvi men búskapurin hjá okum hann er altso sjálvberandi í dengrad tað er bara ein spurningur um hvussu aum umokur vilja taka nokk inn ella syrgja fyri at tað fer meira út á fíggjarlógini men búskapurin hjá okum hann er altso sjálvberandi
me tað er fíggjarlógin ikki takk fyri
ja takk ruttvang ger sovæl takk fyri ja eg skal ikki fara at vera ósamd um orð men veruleikin er og tað trúgvi eg at at erhard joensen hevur sjálv verið samd um at tað komma seks hundrað og tveyogfjøruti milliónum inn frá danska ríkiskassanum í stuðli ella hvat mann kalla tað sum er ein gomul leivd øhfrá tí at vit allarhelst høvdu tørv á teimum tí peningunum fyri at reka okkara vælferðarsamfelag tað hevði verið torført hjá okkum í dag visu tað bleiv strikað eftir einum degi men eg eri sannførd um at við einari rímiligari tillagingartíð so hevði tað borið til uttan teir stóru trupulleikarnar at klára okkum uttan ta ískoytið og serliga er tað ergiligt soleis er tað altíð bukloskapin skarpilys tá ið vit hyggja aftureftir hvussu nógvar pengar vit egentiliga hava havt um hendi í føroyum einí føroyum seinnu árini so er tað ómetaliga harmiligt at vit ikki eru komin nakað serligt á hasari leiðini
og tað eigi eg so eisini mína ábyrgd av takk fyri
ja takk so er tað bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri ja eg eri eg øgiliga samduvi sjónarmiðini hjá rutt vang og og altso men tað verður skrivað her í álitinum at allir flokkar eru samdir um at at blokkurin skal niðlagast tann semjan veit eg ikki um tað e ikki bara er tóm orð tí att visu vit sóu seinast borgarliga samgongan sat so fór hon við fólkaflokkinumá odda til danmarkar at bið um tvey hundrað milliónir í hækkaðum bloksstuvum og tá smekkaðu danir nemliga at lokið í í søgdu korta nei og tað vóru vittjóðundi fegin um meni eg ætlað at spyrjat rutt vang vissu mann hyggur eftir hvussu búskapurin er voksin hvussu nógv meira tilfeingi vit hava fingið inn upp á letir fá ár hvussu stór framlop vit hava gjørt á nógvum økjum áttu vit ikki við skynsamum skaarrakstri fíarakstri at havt klárað at fingið javnvág í vit síggja henda samgongan roynir ikki eingong allar eykajáttanirnir eru ófíggjaðar eg eri ikki nokk so eg skal ikki siga lætt men tað ber væl til at fáa at finna hasa bæði hálvu og heili milliardina
og mann
ja takk er útvanngerðsvæl takk fyri teg púrasta samd við við viðmerkjaranum og sjálvandi nú kenna vit ongantíð framtíðina til fulnar vit kunnu hava nakrar væntanir og nú hava vit havt góðar tíðir í so ræðiliga nógv ár so eg fangi meg sjálvan í aftur og aftur at vænta at nú fara tíðirnar skjótt at at venda og tí kanska hugsar mann alla tíðina aftureftir at mann burdi havt gjørt tað men óansæð so er okkara bruttu tjóðari úrstøðka er fordoplað altso upp á eg minnist ikki okkara áramáli men sjálvandi skuldu vit í takt við at okkara búskapur er vaksin so nógv havt fingið avviklað hesa ríkisveitingina tað er fullstendiga innlýsandi og tað er rætt sum persónvarpið vísir á at mann fór altso tann skommin at mann fór til danmarkar og bað um at fáa dagført ríkisveiting
tingina tað er tað er ja ja tað tók mann so blett heiktar og gjørdi ikki aftur hesi ferð tað kunnu vit so fegnast um umtraftur um so takk fyri næstur er
bjarni kárasom petersen gersovætakk fyri frú forkvinna eitt sum eg hugsi um tað er hetta her við at mann snakkar um at at bloksstovurin bloksstovlin blívur ein lutfalsliga minni partur av samfelagsbúskapinum ella ein lutfalsliga minni partur av landshúsarhaldinum eg skilji ikki tað argumentið tað gevur egentiliga onga meining gaman í er tað rætt at tað blívur lutfalsliga minni partur men beint nú er nei er ríkisveitingin áleið trý prosent av ptu og kanska eini tíggju prosent av inntøku landskassans fyri at fáa tað at fara frá tíggju prosent niður á fimm prosent í lutfalli so skulu vit altso tvífalda landskassa inntøkurnar við tí rationalinum so verða vit altso altso so fær blokkurin ikki atvit slepa iki av víð bloyskinum fyrr enn um eini hundrað ár tað krevur ein politiskan vilja at handla tað fer

ja takk ráðhugan gerst væl takk fyri ja sera áhugavert bjarni koyrason petersen og mann hugar syndir at at siga ov knappliga sá eg kanska eina eitt møg eitt møguligt mál við hesum ógvusliga útreiðsluvøkstrum tí veruleikin er jú at jú størri útreiðslur landskassan verða jú líti j jú minni munar ríkisveitingin so í so máta kann mann siga at tað pyntar upp á tølini at sindur at ríkisveitingin ikki veksur í sama mun men tað er púra rætt tað er púra rætt altso at at ríkisveitingin nú er umleið tíggju prosent og at hugsa sær at fíggjarlógin skal upp á tað dupulta bara fyri at koma niður á fimm prosent tað kunnu vit ikki leggja okkum bara aftur á og bíða eftir tí sjálvandi skulu vit og eg havi alt sagt heilt vit bara fingi sett hol á tað pjós ikki at vera so ræðuliga ambitiøst bara tað at tað

høgni hoydal ger sovælja frú forkvinna okkara butsuóvar úritøka altso okkara egna framleiðslu er trífaldað síðan við skóribloksstuðulin o fastfrestian trífaldað og tá var tað nokk sum sægt tað at tað fór at elva til undirgang og hetta er henst samstundis sum alivinnan er farin a hevyðisun eina ferð og bankakreppu verið so hon er trífaldað og høvdu vit ikki havt skorið og fastfrísbloksstuðulin í í tvey túsund tvey túsnd og eitt so hevði hann í dag verið eina komma sjey milliard kanska meir kanska eina koma átta vist it taka nýggjastu tølini so sjálvandi ger tað mun øh so so eg eri púra samdur rutt vang at tað sum tað sum hettað elvir til tað er til búskaparølduabraloysi altso vit hav kki kunna ført tann vitnuleysa búskaparpolitikkin hjá hesum samgonguni visti mann ikki hava bloksstuðulin og tíverri er tað soleiðis at sambandsflokkurin gjarna vil prógva tá vit klára hjá okum sjálvi og fólkaflokkurin vil prógva at vitiki hava ráð til tað almenna tað er ein ófatiliga keðilig blanding og tí er tað týdningarmikið at fáa eina blokstuðulin burtur og tað krevur eina avgerð og tað er ikki av kettuvíkin tað tekur

ja takk ruttvang ger sovæltakk fyri ja tað kundi verið eina áhugaverd granskingarverkætlan um lutfallið ímillum fíggjarligt ábyrgdarloysi og støddina av ríkisveitingini tí vistu vit skrúva aftur til hálvfemsuni tá ið alt fór a knóranum í føroyum tá var ríkisveitingin altso tá tá var tað væl á leið sum í grønlandi at sirka onnur hvør króna koma úr danmark at fíggja okkara vælferðarsamfelag og allíkavæl altso eingin skal fortelja mær eg havi upplivað kreppuna í hálvfemsunum eingin skal fortelja mær at vit eru tryggari við danskari ríkisveiting heldur tvørturímóti skilt soleiðis at ábyrgdarloysið verður so mikið størri
takk fyri frú forskømi ja takk næst stóra røða er pollareyna dúgvu ger so væl
takk fyri forkvinnan ja lat meg byrja við at takka løgtinginm fyri at hava tímaskifta orð um hetta uppskotið sum eg sum kom mær til hugs haldi g ein av teimum fyrstu døgunm í desemburmánað tá ið eg hevði brúkt nokk so nógva orku upp á at hugsað hvussu sørin kunnu vit nú flyta okum nærri á sjálvbjargdinsleið og sjálvandi skilji væl tað prinsipiellu atfinningarnar um ati ati at skattalóggávan skal vera yvirskipað og prinsipiell og ikki ein sjálvboðin spurningur skilji væl ta sjónarmiði men eg skilji ikki at mann ikki samstundis visti mann er sjálvbjarginsinnaður og tekur undir við at fáa føroyaland rikist sum ein sjálvstøðugan búskap og sjálvbjargnaðan búskap so skilji eg ikki at mann ikki samstundis eisini sigi jamen hvat gera vit so tí tí júst sum ruttvang segði so er eta ein spurningur sum hevur verið hann hevur verið afturvendandi tey síðstu tjúgu áruni síðan vit skjerdu heildarveitingina við teimum trý hundrað og seksogtrýss miliónunum tá og sum høgni hoydal eisini so væl var inniá s vísir søgan tann vísir søgan tað at føroyaland hevur bara ment seg tey tjúgu árini síðani vit skóru heildaveitingini ikki bara búskaparliga men faktiskt á allan hátt vit eru blivin eitt nógv frælsari samfelag vit eru blivin eitti vinnuliga sterkari samfelag vit eru blivin at mentanarliga sterkari samfelag á rættakim hava fingið bygt út í stóran mun soleiðis at at bólkar sum fyrr ikki rúmaðu síttum føroyska samfelagnum hava fingið munandi betri rødd munandi betri pláss so vit hava upp á allar mátar vaks sið um tann um um tað føroyska familjun um tað føroyska samfelagið g um tann føroyska men framvegis eru vit í hesari her symbiosini við ta donsku ríkisveitingina tað er eitt undarligt fyribrigd tí samstundis sum vit gjarna vilja sleppa at vera vaksin fólk vilja dyrka okkara egnum menningarmøguleikar vilja luttaka og kappast úti í heimi á jøvnum føti við øll onnur so skulu vit ikki sleppa teir fíggjarligu bindingina vit hava í danmark og hetta her uppskotið sum av nógvum verður skírti dreymakent og óveruligt og eg veit ikki hvat tað er bara ein lítil roynd at siga jamen vissu vit ikki kunnu blíva samd um tað politiskt inni her kunni so ikki um ikki annað geva borgarunum geva tí vanliga føroyingin møguleikan fyri at siga ja eg vil gjarna eg vil gjarna gjalda tvey prosent av mínari løn fyri at fáa minkað heildarveitingina og tað haldi eg akkurát tað smillan størsti veikleikin í samgonguuppskotið sum sum kemur til hetta málið ella samgonguálitið sum kemur til henta málið tí hvat er tað sum forðar okum at geva i fólki møguleikan fyri sjálvi at velja og eg má ærlig viðganga at eg helt sjálvur eisini at hetta uppskotið var eitt sindur eitt tvíeggjasvørð soleiðis skelt at at eg kanska koma at fornerma onkran á tjóðskaparveingini við einum uppskoti sum hesum partvíst tít tað gongur kanska ímóti sindur ímóti teiri samhandsfastu hugsanini við at vit loysa felag og ikki bara hvør sær meni men eisini tí tað forpliktar tað forpliktar eittsovorðt uppskot sum hettar er har sum hvør og ein av okum hevði noyst at tikið støðu til vil eg vera tann sum sigur ja til at rinda eitt sindur meiri í skattið fyri harvið at kunna minka um heildarveitingina og tað sum undrar meg allarmest tað er at sambandsflokkarnir í føroyum at teir ikki vilja geva fólkið tann møguleikan hví siga tit nei til at tann vanligi føroyingurin kann sleppa taka støðu tað haldi g er eitt sindur ússaligt fyri at siga tað akkurát sum tað er tí at tí tað hevði ikki farið nakað av nøkrum sum helst um tann vanligi føroyingurin slappa at taka støðu til eg vil gjarna rinda tvey prosent afturat til til eitt gjald sum fer til at minka heildaveitingina ella at mann letur vera eg vil ikki gjalda tað ogtað er eisini ein púrasta ærlisøk eg haldi ikki tað er ein so sterksøk men tað er ein ærlisøk hvat hvat mann og einafer velur sum sagt forkvinnan so var hetta her ein roynd at at fáa ein eitt sindur annan vinkul um hetta her kjakið sum eitur at at fáa útfasað ella skorið ella niðurligu heildarveitingina sum vit hava verið in á í so langa tíð og eg má siga tað at at tað tað kennist øgiliga forkelað ogeg eri einki undantak eg eri ikki ptfrægarin í øll onnur inni á tingi sum sum einki hava gjørt við hesi viðurskiftini ella í hvussu hava gjørat for lítið viðisviðurskifti men tað kennist rættiliga forkelað at búgva í einum landi sum hevur ein av heimsins allaallarfrægastu búskapinum og og samstundis at senda rokningar til onnur tað er altso tað smakkar mær ófatiliga illanar og eg má siga akkurát s mær at at tað e ræðuliga tryst at skula at hugsa tankarn altso eg eri eg eg verði fimmoghálvtrýss ár í summar um eg livi so leingi tað er ófatiliga tryst at sluat hugsa tað um um um syrilin i til føroyska fólkini at at at ikki kunnu uppliva tann dagin har ið vit rinda hvørja krónur fyri at reka okkara samfelag bæði til tey sum eru sjúk til tey sum eru veik til tey sum eru til tey sum hava tørv á mentanaarligum tilboðum og so framvegis tað kennist ófatiliga ússaligt at eitt fólk sum eru so væl útbúgvið og sum hevur fingið so ótrúliga gávu sum vit hava fingið úr erva ella hvaðani vit hava fingið tar men altso vit hava fingið eina sovnað yvir flóð av tilfeingi sum einki annað fólk í heiminum og kortini siga vit nei hetta er ikki nóg mikið vit skulu hava meir tað kennist akkurát sum at vit sita við rokaðum borði rokaðum tallerki alt flýtur í hugnangi vit hava bæði hvítvín og reyðvín afturvið og allíkavæl allíkavæl so siga at nei hetta er ikki nóg mikið hil okum tí vit eru tey størstu luksustjórini sum eru í heiminum vit skulu hava alt tað sum vit hava fingið og so skulu at hava nógv afturat tað má eg siga tað er tað er ónatúrliga ónatúrliga hugstoytt at at at skula uppliva tað men tó vil eg siga tóð vil eg siga at tað er onkur glottíð komið burtur úr hesum eg havi so í hvussu hoyrt formannin í fíggjarnevndini og tað er fyrstu ferð eg havi hoyrt ein sambandsmann sagt tað nakrantíð á tingi at og og hvussu so er sitandi sitandi í stjørn ella sitandi ábyrgd hevur hann sagt ati at hann gleðist um ati heildarveitingin ella bloksstuðulin fær minni og minni týdning í føroyska samfelagnum tað hevði ikki trúð at eg nakrantíð skul skskuldu hoyra frá einum samhandsmanni so tað eru hóast alt glottar at hóma og og eg ivist ikki í eg sigi ikki at ein komandi stjórn fer at hava hetta her uppskotið í sínum í sínum skeldri tað sig e ikki men eg ivist ikki í at tjóðveldið fer so ikki í einan stjórn aftur nakrantíð uttan at heildaveitingin verður minkað tað er tað er so absolutt tað minsta kravi sum mann kann seta til tjóðveldið sum flokk og og eg haldi at allir aðrir flokkar av tingi kunnu notera sær tað at skulu teir skulu teir síggja fyri sær eina komandi stjórn har sum hann er í samstarvi við tjóðveldi so er tað eitt avgjørt minsta krav og tað er tað at heildarveitingin verður skorið sum sagt hetta var kanska kanska eini onkur vildi siga at ein nei yvir tanki og samgongan hevði valt at kalla tað eitt dreymakent uppskot men sum bjørt samelsen eisini fari inni á at tað er nú einafer soleiðis at altíð kann droymast tað kann eisini gerast til veruleika og eg eri meira upptikin av at vit royna hvør sær at finna so nógvar loysnir ella so nógvar vegir til tað sum er tað yvirskipaða málið at fáa føroyar til eitt sjálvstøðugt land sum kann trína út í heim sum undir undir merkinum og luttaka jønum føti við allar aðrar tjóðir og hetta var so ein lítil roynd at prøvað vit mann kundi flyta kjakið eitt lítið
veg et tann ræsta veður takk fyri porgunna ja
takk høgni hoydal eina viðmerking frú forkvina ja eg skal vátta t taka undir pollarenatigvu at tjóðveldið fer ikki við eina stjórna aftur uttan at heildarveitingina ella blágsstuðulim ella leiðugjaldi fyri okkara vantandi frælsi verður skert tað er púra samdur í og eg haldi iki atað er nakað sum helst gal við at kansk kanska er tað okkara størsta mangulvøra vit skula hava dreymar í politikki og eg skilji væl frá pollarenatúgvu kemur ta hjá niðurstøðuna tí tað er í veruleikanum hetta løgtingið sum blokerar fyri okkara sjálvstýrisstríð bæði fyri hesar pengarnar sum í veruleikanum verða brúktir av at skala vera púra ærligur av flokkurum til a keypas sær akføðu fyrr taðer tað altíð veri og tí skilji væl hann fyri t um tað tað sum eg havi trupulleikar við uppskotinum tað pollarena tig var inni á tí tað er tað samhandsfasta altso at tað vt r vit eru so rík í føroyum n tað sígja eisa um at at at øll fáa ílut í ríkidøgunum at tað vanliga flakafelagin skal gjalda tvey prosent og eisini e ella tá millonerandir skulu gjalda tað har skuldi verað ein progressión í tað haldi eg tað haldi tað haldi eg vit mugu hava hava fyri eygað at tað snýr seg um at
áa eina sjálvstuuja
takk pállarinatúgvi ger so væl takk fyri fólkunum er so samd við høgnum heitalívi tí at tað er veikleikurin í uppskotinum og tað er eg sum fólk ráðið yvir men nettu tað at uppskotið er sjálvboðið tað ger tað at ein og hvør kann velja at gera tað ella kann velja frá at gera tað og tí er tað ikki tí er uppskotið ikki meira bindandi enn so at at trýr tú fult og fast upp á at at at tín lítla ella tíni smáu ella stóru tvey prosent kundu geva mun til at fáa minkað um heildarveitingina so er tað eisini ein veðurlagá sum eg haldi at vit áttu at sloppið at geva borgarum møguleika fyri at valda til
tara frá takk fyri ja takk
bjarni kárasom petersen ger sovæltakk fyri frú forkvina pálla reynatúgvu er í hesum málinum ein ein hugsanur maður og tað skal hann hava stórt ørósfirði ø eg haldi eisin t hnn kal hava rós fyri at hava roynt um ikki annað at hugsað eitt sindur uttan um boksna tí eg haldi nemiliga at uppskotið er eitt symtom upp á tað máttloysi sum valdar her á tingi hetta her við at hava rygg og egentliga royna at taka ábyrgd av hesum egnum viðurskiftum øh men eg kann í øllum føru at ugga pollarenatigvu við at at mær vitandi so fer framsókn ikki íð nakað framtíðarsamgongusamstarv uttan at mann hevur ein ein vesindiligan ein vesindiliga broyting í ríkisveitingini so vónandi um hetta uppskotið ikki kemur ígjøgnum so vónandi vónandi síggja vit okkurt henda
innan fyri ikki so nógv ár takk
ja takk pállarin av tykkum ið gera so vælja takk fyri forkvinnan takk fyri tær postøvi viðmerkingarnar bjarni kárasund petersen og tað sum okar meg serliga nógv var tað síðsta sum bjarni kárasund petersen segði at at at at framsóknin ikki glaðbeint fer inn í eina stjørn sum ikki eisini tekur fíggjarlig viðurset millum føroyar í danmark í álvara tað var hvussu so stórt úrslit sum eg kundi droyma um skuldi koma burtur úr hesum
málum takk fyri ja takk næstur at røða er helgi abransen
frú forkvinna tað er áhugavert at hoyra nýggju polariseringina her í tingsalinum hvar ið tjóðveldið ikki færi samgongu uttan at blokstuðl og minkar og tað sama framsókn tað sigureitt sindur um hvat fyri hvat fyri samanseting vit hava at síggja fyri okkum komandi aftanar komandi væl hvørjar dreymar hava tit hoyrdu vit bleiv spurt í áðni tað var erhard joensen sum fekk eina spurningin hvørja dreymar hava tit eg havi síanani nítja hundraðog áttaoghálvfems sæð rættiliga nógvar dreymar á hesum økinum í minst einaferð tá ið samráðingar vóru tá tosar mann um at nú fær mann at finna olju í undirgrundini og hon skuldi brúkast til a fíggja hefta her einaferð var tað tilfeingisgjald um mann væntaði at fáa ja menn kunni fáa eina milliard inn frá frá vinnuni ella okkurt sovorðigt og síðani tá er tilfeingisgjald og og tøkugjald frá alivinnuni vakn seg til at blíiva størri enn bloksstuðulin allíkavæl so er so manglar stadvektað sama í einaferð tosar mann um búskapargrun mann skuldi stovna so vísti mann roknistykkið hvár mann flutti pengar annan vegin so tað talda ikki minus men tá mat flutta yvir á aftur í búskapargunninum e lands skal t halda pláss taðvil siga við at við at finglas við roknstykkin soestað mann bara talda við annan vegin so bleiv mann ríkur sum dreymarn havr verið nógvir men tað er rinringt at síggja nakrað úrslit men tað sum her áhugavert tað er taðat nú er tað ein einsamallur tingmaður inh á tjóðveldi at leggu ett uppskot fram og og tað far meg til at spyrja altso hevur tjóðveldisflokkurin skift dreym ella er tað bara tann eini tingmaðurin altso hevur tjóðveldið slept tí gomlu fullveldskósini og er farin yvir til eina fríviligt fíggjaða fríviligt fíggjaðfullveldi er tað nýggja politikkurin hjá tjóðveldi ella elta bara pollareynatúgvu tað eru sjeyogtjúgu túsund løntakarar í føroyum og tað er seks hundrað og fjøruti milliónir í bloksstuðuli sirkað og vistu vit deila tað upp so blívur tað sirka fýraogtjúgu túsund krónur per løngjaldara um árið tal hesar tvey túsund krónur um mánaðin skal hvør løngjaldari rinda fyri fyri at er stætta blokkin vist tit siga tað at helvtin er loysingarfólk har tað kanska ikki men visteg lata siga tað so skuldu also rinda fýra túsun krónur um mánaðin og og hetta er frívelig gjald vil tet siga aftur helvtina av teimum velur at rinda so er uppi á átta túsund krónur um mánaðin og er tað so konur maður so er tað sekstan túsund krónur um mánaðin og og sum ter skuldu rinda ha so so eg segði undir fyrstu viðgerð at at eg freist at taka undirviðhesum uppskotinum og eg eri it sindur har enn eg iviskt hvat ska gera viðhetta upskotið tí at eg haldi iktað er tað vera øgilia interessant eg haldi vist fólk vilja sleppa at ringja seksan hundrýss krónur eyka í skatti um mánaðin so so burdi tað sloppið tað vist tay so yvri í tjóðveldsfólk so so eg ivist statvekk í eg kanska at atkvøða u um et uppskotið tí ati í øllum førum so fær mann at síggja meina fólk nakað við tað ella meina tað ikki nakað við tað hetta er prísurin og lat ta endiliga betala við tey vistu tey meina hetta er ta er rætt men men mín stórur spurningur tí er tað erer tað er hetta tjóðveldisflokkurin sum ynskjar tær ella er tað bara pollareynatúgvu
takk fyri ja takk vóru nakra viðmerk
kingar ruttvang fyrst ger sovæl sær helgi abramsen nakra orsøk til at halda fast í ríkisveitingina ella er tað er tað virlig ein so sterkur mótvilja at sleppa sær av við hesa ríkisveitingina ella er tað bara ikki eitt mál fyri sambandsflokkin ein sjástøðug búskapur hevur mann hildið hevur eisini verið eitt mál hjá sambandsflokkinum eg kundi gott hugsað mær at hoyrt hvat helgi abramsen sigur um tað nú hugleiddi hann øgiliga nógva um hvat í onnur
hildu og fór at gera takk fyri
jatakk helgiabramsen gersovælja frú forkvina eg haldi ruttvang huglegdi eisini sin hvat onnur hildu vilja gera men lat tað fara ríkisveitingin er ikki á mál í sæ sjálvum fyri sambandsflokkin sambandsflokkurin gongur inn fyri ein ríkisfelagsskapi hvar vit býta ímillum okkum vit kunnu yvirtaka málsøkir men vso leingi varð ikki yvirtikin so ringdar ringda danski statskassin sín part av teimum tað er ein avtalu vit gjørdu í nítanhundrðog áttaogfjøruti henni liðuga vita eftir vit kunnu yvirtaka málsøkið statvekk og og og so hvørt sum tað yvirtaka so so minkaði ríkisveitingin og tað er tí viteg haldi at tað var skeivt at mann fastfrysti blokstuðlin tí tá gert tú mun á hesum báðum tingunum eg haldi at teir eru at fylgjast at vit ega at kunna yvirtaka málsøkir og ringja tey so hvørt sum vit hava

ja takk pollareynatúgvu ger sovælhelgi abrabsen skal vera hjartaliga vælkomin at taka undir við uppskotinum tað hevði verið øgiliga bæði hugaligt og kanska eisin eitt sindur skemtiligt við svið báðir kundu verið teir sumfyri uppskotinum hetta er eit uppskot sum eg sjálvur havi lagt fram og og sum flokkurin sum so ikki hefti fyri ella binda fyri sum bjarni kárasum petersen segði so er tað sjálvandi eitt uppskot sum sum sum kanska traðkar eitt sindur út um hendan her hendan her salin sum vit sum vitvanliga fáa stíð politikk í so so nei helgi abrandsen hjartaliga vælkomin at taka undir við tí og eg vóni at at hann at hann
mntorir tað tá ið til systkirsemur takk fyri
jatakk helgiabramsen gersovælhfrú forkvinna takk fyri innbjóðingina nú snskal pollarenatigvu ikki gera sær so øgliystara tankar um at tað verður samtykt men men tað sum vet royni at vísa lísa á tað er tað t tað við øgiidirsamt um hetta bleiv samtykt tí so eru fólk kunna víst vilja vit virkuliga rinda sekstan túsund krónur eyku frívilja fyri at vísa vit tig tjóðveldsfólk tað tað kundi ølisamt so kom manitalt upp tá eg tey nøkur ár farin hvussu nógv koma inn og eg vænti at tað er sirka null krónur og
pøll komið inn takk fyri ja takk elisabet mercedentis
ger sovælja takk fyri harra formaður altso nú veit ikki um eg eg skilti helgja rætt at vit tosa um um sekstan túsund um mánaðin perfólkhoyrdi eg helgja abramsen nevna at tað tað er tað sum hann skal betala men nú snakka vit um tað skal vera fríviligt hvat væntar helgi abramsen fer at koma inn fær fólk um mánaðn ella tilsaman tað væntar hann sjálvur tí eg gangi út frá tá i mann kemur sovorðnum uppskoti so so er tað nakrar metingar men nú veit eg ikki hvat ið helgi

ja takk helgi abramsen ger sovælfrú forkvina nei altsor nú var hetta eitt eitt simpult roknstikki hvar sigur hvussu nógvir løntakarar er í føroyum og hvussu nógv skal til fyri at dekka hesar sekstandraog fjøruti milliónirnar og tá eg sigur sekstan túsund so var tað tá roknaði kona og maður í sama húski altso tað vl segða átta túsund í part og tá rokni við eisini frívilig tað er tað vil siga tað er bara loysingarfólk og tey av teimum sum lands siga helvtina av teimum tíma men men men men nei tað kn kanska gott vartð ikki er koma null krónur inn men onkur onkur skal sikkurt líka sum protest vísti á at eg vil gjarna rinda eitt sindur men men eg trúgvi ikki at tað er kom í nær námi tí sum nøka sum kundi brúka til tað vaka sum helst taðtaðtað vil

takk fyri frú forkvina lat meg byrja við at siga at ri eg eeri samdur í ella eeg taki ikki undir við at mann skal sjálvboðið rinda tað holið sum er í tí føroyska landshúsarhaldin tað haldi eg at føroyski politikarar eiga at hava so mikið ring til at sjálvur taka avgerði um at at strika øh nú brúkar eg nú helgi abramsen brúkt nógva tíð upp á at forklára hví at hví at einki fer av honum við at vit hava pengar sum koma niðri frá til fíggja føroyska vælferð og ogog nevnir teir mátarnir mann ikki kann gera tað upp á hvussu nógv tað fer at kosta og kreativa bókføring í búskapargrunninum so framvegis vissu nú táð bleiv ein meiriluti her á tingi um at nú fara vit at ægiliga ríkisveitingina úr danmark nú er helgi apramsen royndur í politikki hvussu hevði hann grivið tað an hvussu høvdu vit kunna avvila ríkisveitingina á skynsaman hátt soleiðis at
at búskapurin bleiv sjálvberandi takk fyri
ja takk helgiabramsen gersæfrú forkvina øh alt vev sín prís eg trúgvi at tað ber væl til at minka ríkisveitingina men tað betíðir tað at síggja minni inn í landskassan og so mugut so muguvut eisini minka útreiðslurnar tilsfarandi og og altso so tí eg sita ríkisveitingin er ikki at mál í sær sjálvum evit mugu bara síggja tí eyguni at at seks hundrað og fjøruti milliónir eru ræðuliga nógvir pengar skulu av við og so kann ann seta t upp móti brututjóðar úrtøku og og alt møguligt fyri at fáa taðat síggja lítið út tað eru nógvir pengar eg veit hvat var landsstýrismaðuri man skuldi stríðast fyri at fáa eina millión her og tvær milliónir har hes síssagkast um seks hundrað og fjøruti milliónir í bloksstulu pluss tað at pluss tað at danska ríki rinda lønir og annað í føroyum sum aftur rinda skatt í føroyum so so vit tosa kanska um eina milliard so mann má ikki billa sær inn at mann kann gera hatta uttan at tað merkist tað hevur sín prís og tað er tað sum eg royni at fortelja tað alt ber til altso visti mnn bara vl lækka livistøði í føroyum eg tilsvarandi
so ber tað til takk fyri ja takk næsta røða er annika olsen
ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja eg helt at eg skuldi taka orðið í hesum málinumtí at eg haldi at ein og hvør vir respekt fyri seg sjálvum og ein og hvør tjóðvið respekt fyri seg sjálvari eigur at seta sær sum mál at gera sjálvbjargin og ikki verða tengd at stuðli frá einum øðrum landi tað er slett eingin ivi um tað og eg haldi eisini at størsta framstig í so máta bleiv jú gjørt av sjálvstýrissamgonguni í tvey túsund tá iman skar trý hundrað og seksogtrýss milliónir krónur av blokkinum tað er størsta einstaka framstig á sjálvstýrisleið sum nakrantíð er hent gamaní eru onnur átøk gjørd men tað var í roynd og verið taðn størsta men møguliga eru okur blivin so dólsk og so dovin og í øllum ovfara kætinum hava latið okkara hugsjónir fyri borð og tað er kanska tað sum er tann størsta avbjóðingin í dag tí okurt liva í yvirflóð okur hava havt størsta framburð í nýggjari tíð við einum einum vøkstri upp á ein átta prosent um árið so tað skuldi verið lagan manni at sett seg saman um okur ikki eiga at seta okkum saman nú allir flokkar á tingi til tess at finna eina semju um hvussu mann kemur blokkinum til lívs tí møguleikarnir hava verið har tað er eingin ivi um tað og eg haldi eisini sum fleiri hava verið inni á so skal polla reynatúgvu sjálvt um hann er einsamallur tingmaður hava rós fyri at hann kemur við einum kreativum uppskoti um hvussu mann kann loysa hesa avbjóðingina eg er ikki sannførd um hetta er tann rættasti mátin at gera tað uppá eg haldi tað rætta hevði verið at allir flokkar á tingi settu seg saman og funnið eina loysn ág hesum málinum tí eg veit at sjálvt í sambandsflokkinum eru tað neistar og vónir og drey mær um at sleppa av við blokkium so ella á so tað merkir ikki at mann skal kvetta á stokkinum tað merkir ikki at mann ikki kal samstarva verin er eitt stórt netverk verin er eitt stórt samstarv so tað merkir ikki at mann skal kvetta øll samband við útteimum fyri tannskil anman gerst fíggjarliga sjálvbjargin tí tað er neyttupp í títt fíggjarliga at okur kunna blíva sjálvbjargin og tað e nettupp íti fíggjarliga at okur standa okum best í mun til tað tjóðskaparliga okur hava ríkar møguleikar okur hava okur eru ríkasta tjóð í heiminum per innbúgva tá tað kemur til fiskiríkidømi okur hava allarvertsins møguleikar fyri at betra um okkara marknaðaratgongd út í heimi soleiðis at okur kunna fáa betri marknaðaratgongd fyri okkara vørur at virðisøkja tað tilfeingið sum í havi num strimur soleiðis at okur kunna økja um ta inntøkukøkuna sum okur hava møguleikar fyri men okur eru eitt sindur dólsk ogokur eru eitt sindur dovun og tíma tað ikki nóg væl og tað er kanska tað sum skal til tað er kanska tað sum skal til at okur fáa fáa ein eittóeigott kol til at gera nakað við hesi tingini annars so haldi eg at tú hevur verið ótrúliga áhugavert at hoyrt politisku flokkarnar bæðitjóðveldi og framsókn siga at tey fara ikki í eina samgongu aftan á komandi væl sum ikki hevur tað sum mál at skerja blokkin tað er áhugavert tí at okur hava jú hoyrtspoðarnir um at tann næsta samgongan tager samgongan ímillum tjóðveldi og javnaðarflokkin og framsókn í so máta kundað verað áhugavert at vita hvat ið javnaðarflokkurin og javnaðarumboðini siga til at mann skal inn at skerja blokkin í í komandi komandi valskeiði men tað skal eingin ivi vera um nú er sjálvandi støðan tannafólkaflokkurin er í einari samgongu við sambandsflokkin og hetta hevur ikki verið eitt av málunum og tað er ofta tað sumsjálvandi ger tað at mann ikki kemur víðari á økinum tí mann finna sær ymsar samstarvs konstalatiónir í løgtinginum sum gera tað tvørligt at at nærta blokkin tí eigur hetta her at vera eitt mál tvørtur um samgongu og andstøðu í komandi tíðim aftan á koma tdi vælskeið soleiðs at mann kann finna eina breiða semju um at skerja blokkin men samstundis eisini gera seg far um hvussu mann økir um inntøkumøguleikarnar marknaðaratgongdina virðisøkin av av tilfeinginum okkara ferðavinnu kann mann gera við hana soleiðis okur hava ein sterkan búskap til at standa ímóti tá ið mann fer undir eina eina niðurlaging av av blokkinum
takk fyri frá forkvøldanum ja takk her vóru nakrar
viðmerkingar helgi abramsen ger sovælfrú forkvina nú sigur annika olsen at tað var størsta frambrot í hesum økinum tað var tmríkisveiggan trýhundum seksogfjýgs milliónum eg har ikkiímóti at fólk halda tað men í tvey túsund og eitt áðrenn fyrimaskar blokkin tá ið landskastanda avlop up á næstan sjey hundrað milliónir í halda seks hundrað og áttaoghálvfjerms milliónum og tvey ár seinni var tað komin á tveyogtjúgu milliónir at tet mann avlopið minkaði umleið sjey hundrað milliónir eftir tveimum árum og síðani tá hevu mann havt eitt miðal undirskot uppá hundrað og fjúrtan milliónir so vál eg siga var tað frambrot og passar tað at mann blívur meira ábyrgdarfullur fíggjarliga tá ið man minkaðir bloksstuðlin

sæja takk fyri frú forkvinna eg haldi helgi abramsen skal hava tað eisini við í í løkningini ella í roknistykkinum at okur hava rakt nakar kreppur á vegnum sum eisini hava gjørt tað atokkara fíggjarlóg hevu verið ávirkað av av øðrum tingum tað er ikki blokk niðurskurðin sum hevur gjørt tað at at landið hevur verið í trupulleikum og fíggjarligum trupulleikum tað tað vita okum væl av at tað er ikki orsakað av blokkinum at mann so ikki tá setti ta inn á øðrum økjum tað tað kann mann so diskutera at mann átti at setta inn við við øðrum inntøkumøguleikum og og styrkt um tað men tað gjørdi mann so ikki tá men tað hevur ikki verið nakar meiðboði yvirhøvur at mann hevur tikið sær trý hundrað og seksogtrýss milliónir krónurnar úr úr okkara fíggjarlóg tað sært tú í dag okur hava eitt samfelag í dag sum er á sum er fyrsta floks o tað tað átti eg at sagt okum so mikið at tað er í
orsakað av blokkinum
gersuvæforkvinnan takk til anniku olsen fyri teir positivu viðmerkingarnar til uppskotið ella tankarnar um uppskotið at uppskotið ger ikki krav uppáat væra einast veður til rom avgjørt ikki hetta er ein alternativu veður til rom vil siga og tá ið tá ið tey flestu inni her siga at alternativu til hettara uppskotið er at allir flokkar seta seg saman góðan morgun hevði hug at siga altso nær seta allir flokkar í føroyum seg saman til at diskutera uskerja heildarveitingina tað heldur aldri heildarveitingin verður ikki skorin av sambandsflokkinum hon er neyvan skorin á javnaðarflokkinum absolutt ikki við teirra góða vilja tí teir liva jú av heildarveitin

olsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja tíverri sum eg nevndi í mínari røðu so finnur mann seg samstørv í tinginum sum ger tað at tað ikki skal bera til um tað er tí at mann innast inni ikki torir at finna sær samstørv har mann veit at tað ber til altso sjálvsflokkarnir siga allur at a ganga inn fyri at at skerja blokkin hví ber tað s iggja til at finna semjur har hví fer mann so ikki inn í í samstørv tann vegin tað ger mann ikki so onkursvegna so siti eg eitt sindur eftir við spurninginum at mann mantorimann torir mann tað ástendur nú er hetta eitt uppskot sum kemur frá frá páollareynatúgvu sum situr í andstøðu tað eigur sjálvandi at koma frá samgonguni visti mann skal visti mann skal skerja skerja blokkin tað tað vildi eg hildið í hvønnfall tikið stigir til tað og so eisini tikið andstøðuna við men mann finnur so tíverri samstørv í tinginum sum plokerafi
byer ja lokniður skurði
takk og so er tað bjarni kára sum petersen ger sotakk fyri frí fólkina tað verður ofta tosað um hvørjir samansetingar skulu til um mann hevur eisini lastað bæði undanfarnar samgongur og núverandi fyri ikki hava gjørt nakað við málið tí har er ein stórur samríkja flokkur sum blokerar tað hevur verið tað vanliga undir cif var tað nakað tað sama men nú hevur tjóðveldið altso sagt at mann fer ikki í nakra samgongu uttan at ríkisveitingin verður tikin við uppí framsóknir hevur sagt tað sama um fólkaflokkurin nú gjørdi tað segði at tað verður einki samgongusamstaður har sum at mann ikki tekur ríkisveitingin uppí so eru ófatiliga fáir fáir fáar samansetingar eftir í veruleikanum fyri at tað kann ikki henda so vit so fólkaflokkurin meinti eitt sindur við tí sum mann sigur um at eg verði í bloksstuðlunum so hevði mann við næstan við garanti kunnað sagt at ríkisveitingin
minka aftan á komandi val
sengesja takk fyri frú forkvinna ja tað er púra rætt sum bjarni kárason petersen er inni á at fólkaflokkurin er ein stórur flokkur og tað er ein flokkur sum sjálvandi eisini gongur inn fyri fyri fíggjarligum og tjóðskaparligum frælsi fyri føroyar og fíggjarligum frælsi eg kann so bara siga hvat eg haldi mann eigur at gera eg eri bara ein av fleiri eg haldi avgjørt at tað hevði verið klæðiligt fyri tann stóra fólkaflokkin at melda líkakraftigt út sum tjóðveldi og framsókn hava gjørt

takk fyri frú forkvinna ja hetta er eitt eitt áhugaverd mál við viðgera upp á tann mátan at tað er altíð gott at hava eina eina áhugaverda debat um okkara fíggjarstøðu so bleiv tað sagt í áðni at tað var eitt eitt dreymað uppskot hjá pollareynatúgvu og og tað er so tað tað er altso tað er onkur annar sum hevur drámt her á tingsins røðararpalli soso at ikki altíð dreymin ú blíva til veruleika men men tó mann kann altíð royna so er tað varður sagt ather forskeljir tøl uppi at venda trý prosent av biteu sigur onkur og tað er hann jú blokkurin tíggju prosent av landskassinntøkunum og tað er allíkavæl ikki so heilt lítið so verður tað sagt at við tað at mann hevur mann ikki hevur prísrasigulering inni so so minkan í sær sjálvum men seks hundrað og tveyogfjøruti milliónir eru allíkavæl ikki ta mann sigur tað er ikki piparnøtir sum tað bleiv sagt tá ið sigur pmálið var á skránni tað eru nógvir pengar tað draga seg um og mann hevur allíkavæl ikki havt eitt so øgiliga kraftigt boð uppá nú havi eg sitið lurtarnir í tingsalinum tað vísir seg at tað minkar eitt lítiðsindur við møguleikum fyri at gerast samgongur tí nú beginnir mann at brúka hesa her millum seks og sjey hundrað milliónir sum líkasum skal vera ein ein treyt av at kunna arbeiða saman eg veit ikki hvar fólkaflokkurin er í tí høpinum men men eg haldi sjálvan t tað er øgiliga ógvuslig mál at seta sær tar eitt ár eftir tá mann tá ið mann tosar um tað men har var framsókn øgiliga greiður so veit mann ikk vusouleiniki teir kunmu at sita aftura sum beinki tað mást tíðin bara vísa men eg hugsaði bara eit lítið sindur um hetta her sum tankar til hetta her altso eg á hevðiso aldrin vilja spælta særd við okkara mestsárbar í borgarum so kann mann siga at mann kann altíð fáa pengar inn men men eg hugsaði bara um eina lítla sparing sum var í desemburmánað upp á fimm milliónir tí mann metti at tað var ein ein ein lítil buffari hjá hjá almannaverkinum visti tað var og tað sum vit hava fingið burturúr tí nú í ymiskum spurningum sum havi verið í hesum høga tingi tað er tað at menniskjur fáa minkaðu umlating til til stóra sorg fyri tey og teirra avvarandi bara eitt lítið sindur perspektiv við slokka um fimm milliónir her snakkar mann immervekk um seks hundrað og tveyogfjøruti milliónir og at tað skal verða ja tað virkar sum tað skal ver ei lít sindur lætt eg haldi ikki at tað er so einkult men tað kundi verið áhugavert at sæð eg vænti ikki at tað hevði verið heilt tað heilt stóra undirtøkandi leingi sum tað er frívelis gjald polla reynadygvu metti í áðni at møguligt sanhegði farið at goldi í hettar kanska kanska onkur afturat við honum tað skal ikki tað skal eg ikki siga men tað er øgiliga skjótt at mann mann ikki komin nógv inn á her hvussu mann kundi hugsað sær at fíggjasamfelagið aftaná at hetta varð sett í verk hvar skal hvar skulu haldi helgi abramsen var inni á tað at visti mann skal minka inntøkurnar so eru tað eisini útreiðslur sum skulu minka og eg haldi tað vísir seg vera avbjóðandi at at fíggja eitt eitt lítið samfelag sum okkum tí at allar tænastur blíva faktiskt nokk so dýrari upp á seg men tað er púra sikkurt at tað verðar avbjóðandi at veita teir somu tænasturnar visti mann skal minka so nógv um inntøkurnar men tíðinin gongur sjálvandir skjótt undan tað er dýrt at reka eitt lítið samfelag men nú fær mann at síggja tá ið tað koma til væl aftur og og samgongusamráðing havu ann ikki hoyrt saðani frá javnaðarflokkinum eg veit ikki hvat treytirnar eru hjá teimum men

til at at fáa eina komma fýra milliónir afturat listafólk eg sigi bar at te smáu perspektivini hvussu avbjóðandi tað er við teimum lítlu upphæddunum bara at venda eitt lísindur henda við handari fyri at fáa tað bera til og tað mást seta upp aftur ímóti hesum heilt stóra talinum saman við øðrum eisini vit fáa men hetta er so sigur onkurt var olmussa onkur sigur tað at tað er ein ein gáva og kalla tað hvat mann vil men tað er altso felags mál sum vit fíggja í felag tað er ikki so øgiliga nógv tað eru pensjónir til serforsørg og tað er sjúkra sjúkrahúsverki hvar mann mann hevur til felags mál so hvørt sum málin er yvirtikin so minkar so minkar so minkar talið so ati eg fari so ikki at taka undir við hesum her tí at eg haldi ati vit spæla eitt sindur av sarr á særd við fígging av av okkara búskap eg veit gott at hann veksur skjótt tað er púra eg dugi væl at at hugsað búskap men tað er ikki víst se sum erhard joensen var inni á at vit havt líka lætt við at halda útreislurnar niðri á fíggjarlógnum ovit fóru til fíggjarlógina kemur hetta sum at merkjahasum tað er so eingin eingi ivi
tí eg vænti at at formaðurin á fíggjarnevndini hevði merkt tað í sínum fíggjarnevnda arbeiði við seg hasa hundraðtalsmiðjólini var forsvunnu tað hevði kanska verið nokk so avbjóðandi við nógvum málum at sett á á skrá takk fyri
trígjar viðmerkingar tann fyrsta frá siri stenberg ger so væl takk fyri frú forkvina ja tað var ein ein setningur sum edvar jacobsen segði tað at hon hevði ongantíð vilja s tá særdi við okra veikastu borgarum og tað heði hetta gjørt og tí fór on kkiat taka undir ið hesum uppskotunum tað haldi eg ein nokk so undarligu útsøgn tí tað er faktiskt akkurát tað sum hendir í løtuni við tað at man minkar umletting og mann minkað stuðlar við fullum blokki og ongantíð brúkti meira pengar og seinast tá ið mann ætlaði at hækka blokkinummen hansum bleiv prísdals reguleraður tá minkaði mann samstundis talið av starvsfólkum í sjúkrusverkinum til dømis við fýraogtjúgu fólkum so tað hongur ikki saman vælferð um búskapur nei
blokkur í hesin her absolutt ikki
edvajacobsen gersovæfrú forkvinna ja visti tað var avbjóðandi at mann minkaði fimm milliónir so vænti eg tað at tað di staðið nokk so nógvar minkingar á skrá eisini visti tjóðveldið sat við róðuri visti seks hundrað og tveyogfjørti miliónir var vekk tí tað tað skemst ikki burtur at tey fýra síðstu árini hvar eg tjóðveldið sat á fíggjarmálanum minkaði mann ikki eina krónu hálvast triðju milliardir blokki og hálva aðru yvirskot tað tað var tað tað var við ongum blokki so hevði tað verið ein milliard undirskot hetta er bara nøkur ting sum mann kann seta sær sjálvum perspektiv og allarútreiðslurnar tað fórue bara sær spakuliga uppeftir vit kempa vit hyggja eftir um vitkki kundu royna at fáa nakað inn aftur til almannamálið fyri at kunna sleppa undan umlating men men fimm milliónir vænti eg at siurstenbeg skal hyggja upp á meira sparingar enn hasir fimm milliónina visti alt hetta skal vekk so tað er bara ein partur av fíggingarfígging onkustaðni skal tað koma frá men hetta er so ein partur av inntøkum
landskassans takk fyri frá forkynni
tálla renna tygvat ger so væl takk fyri forskannar eg eri ikki so sannførdur um at eta jacobsen ikki hevði verið ein av teimum sum teknaði seg til sær skipanina við síni við síni tað komu til skarvskeringar geg haldi at at at hon kanska um málaviðurskiftin ereitt sindur víðari enn util hetta leggur upp til at at hvør sjálvur sær á sjálvbotingrundarlagi kann velja at rinda hesar hesi prosenti fyri síðan at fáa mótroknað í í heildraveitingini hjá landinum so hattað er ikki ikki at fara inn á fíggjarlógina sum sum onkurekna agumentatiónin hjá etu gekk útboð hetta er at lata spurningin evera á í privatri skig har hvør einsa kann taka støðu oger rokutin faktiskt við at er
hevði verið ein av teimum sum segði takk
edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna jakent meg altíð fyri at royna at fáa tað bera til um tað so kann vera so men tamann kann møta nógvum her lívinum sum sum ger tað avbjóðandi og tað er tær avbjóðingar sum gera tað at at fígging eisini kann hava brúk fyri bæði frá nú eg a frameftir pollarreynatigv skal sava tað hann hann ger so forsøk sum eina tjóðveldið og hevur lítið boð upp á hvussu mann eventuelt kundi minka ríkisveitingina tað er meir enn kattimannhevðu sæð frá tjóðveldi øliga nógv ár so í so máta so so roynir hann at spíla seg it lít sindur út og fyri at bara fara at vita um um hetta ber til at minka tí at fýra síðstu samgongu minkaði tað so ikki eina krónu so at geg al til rós til pollareynatyggu við at at gera eina roynd um taðereitt sindur dreymakent so er hann í øllum førum sprettin eit lítið sindur longur á sjálvstýrisleið og tað haldi er bara flott fyria
hansara viðkomandi takk fyri frú forkvina
frú forkvina nú sigur edvar jacobssenher hetta er eitt áhugavert uppskot og tað hevdu verið nú er edvar jacobsen hennara spesiali er ordiliga í hesum her við við bloksstuðul tað hevði erið intesant at at edvar jakobsen til dømis vóra komin tí a tilkomna partin fór at skriva ein pod til dømis um um um um bloksniðurskuð hvussu kundi mann yvirskriftin kundi verið hvussu kundi mann minka blákki seks hundrað og nakrar milliónir uttan at nakað menniskjað merkti nakað sum helst til tað hevði edva jakossen ikki kundi kunda líkasum gjørt eina útlegging tað ma kundi tikið eitt ár til dømis til valgið so hatta klárt tá beint kundi

edvard jakobsen gjørt væl takk fyri frá forkvinna eg vænti ikki at blokk niðurskurðin blívur nakað annað enn ein pard tey verður tað villasta hjá øllum teimum sum sita inni her men hetta bleiv sær dreymauppskot og eg bara røsti páll fyri at vera tann einasti sum í tjóðveldi er komin við onkrum sum líkist eini til øðrum eg hevði so aldrin sjálvtikið um undirhendsorðnini veit tað at vit sær ein rúgva av inntøkum bláa vekk av av landsbúskapinum so kemur tað ganga úr onkranentimóðaðu inntøkurnar takast inn aðrastaðni frá illa mugu útreiðslurnar minkaðu og tað haldi eg at minkað útreiðslur hevur ikki gingið øgiliga væl heldur ikki í hesum í hesum høga løgtingi so men men tað kann vera at tað kemur eitt boð at grundin til at eg segði at tær og at páll reynardegnum siga at at eg hann snakka ikki um fíggjarlógina men øll onnur inni her hava snakkað um fíggjarlógina og fáa tað vekkað av fíggjarlógina ongan for skjótt men tá tá sigi eg bara tað so kemur tað merkjaðast hjá
onkrum takk fyri frú forkvina tað er ikki leiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og vit fara til atkvøðugreiðslurja vit fara at atkvøða í málum sum tað bleiv sagt vit atkvøða núso eru vit liðug at atkvøða málið er fallið tað er ein atkvøða fyri seytjan ímóti og fimm blankar so hetta málið er fallið og avgreitt frá løgtinginum ja og nú fara vit so til aftur til punkt ellivu á skránni sum vit útsettu í áðni tað er onnur viðgerð av løgtsmál nummar hundrað og trettan uppskot til samtyktar um at dagføra løgtingslógina um starvsmenn hvør biður um orðið kristian andreasen
ætakkfyriha formaður tað er uppskot til samtyktar um at dagføra starvsmánnarlógina til viðgerðar og tað er aksel johannesen sum er agt uppskotið fram fyri javnaðarflokkin tann sjeynda mars og vit havt tað til viðgerðar í rættarnevndini vit havt fund við arbeiðsmarknaðin sanverk starvsfelagi arbeiðsgevarafelagið og eisini magnus rasmussen landstýrismann í umhvørvisog vinnumálum og ein samd nevnd viðmerkir at landstýrismaðurin í umhvørvisvinnumálum hevur undir fyrstu viðgerð undir nevndaviðgerðini greitt frá at hann er sinnaður at fara undir arbeiða dagføra løgtingslóg um starvsmenn ætlan er at gera hetta í trimum stigum farið verður fyrst undir at saman við umboðinum fyri partan av abeiðsmarknaðinum at gera eit fakligt arbeiði har greinað verður hvat er galdandi í dag bæði í føroyum og í øðrum londum tá hetta arbeið liðugt er grundarlag fyri at fara undir samráðingar við viðkomandi partarararbeiðsmarknaðinum um at gera broytingar og tillagingar í starvsmannalógini eftir hetta er greitt at fara undir politisku viðgerðina og leggja lógaruppskot fyri løgtingið við fyriliti fyri nevnda greiningararbeiði og samráðingum heldur nevndin tað ikki vera rætt framundan at siga hvørjar broytingar eru tíhóskandi ella eiga at verða gjørdar í løgtingslógini um starvsmenn soleiðis sum tilskila verið í samtyktini og í viðmerkinum til uppskotið sum er lagt fram ein samd nevnd sett fram soljóðandi broytingaruppskot samtykt r orðvasoleiðis løgtingið heitar landstýri um at fyrireika at leggja fyri løgtingið uppskot um broytingar í løgtingslógini um starvsmenn og við hesi broyting tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginumi at samtykja uppskotið tað er tað er at siga at hetta her málið hevur verið til viðgerðar fyrr í rættarnevndini fyri einum tveimum árum síðani og tá skrivað vit í álitinum at vit tóku undir við atstarvsmánarlógin verið dagførd mene men tá er tað tá høvdu vit eina fatan av landsstýri arbeitt við at gera tað arbeiði men nú ev hesi uppskotið att lagt fram og tí hildu vit í rættarnendn iki ikki hava taðva rætt til at fella uppskotið men heldur tað kanska fari í ein dialog og gera eina broyting ar eitt broytingaruppskot soleiðsinr at mann orðar tað neutralt soliðsinar tað er upp til bæði landsstýrið og til partan av arbeiðsmarknaðinum at finna útav hvørjar broytingar skulu gerast tá íð sagmalógini er gomul hon er eini hálvfjerðs ára gomul hon eru faktiskt bara einaferð at dividera tað haldi eg var í hálvfjerðs sum ví hálvtrýss árum síðani og tað sigur sjálvt at ein sor lóggáva eigur at blíva endurskoðað kanska ikki á so elia nógvum økju men har eru nøkur øki sum krevja eina endurskoðing men hetta er ein lóg sum regulerar arbeiðsviðurskiftir á arbeiðsmarknaðinum g tí má arbeiðsmarknaðin vera við he ta e ikki nakaðsum eg haldi eigra kroyvslivu høvdið á arbiðsmarknaðinum og tí eigur eitt greiningar arbeiðið fyrst at ferða fram hvørjir tørvur eru og so er samráðing við arbeiðsmarknaðin og sommá landssýrismaðurin gera lógaruppskot til at fáa lagt uppskot fyri løgtingið um hettaher og tað er tað sum vit mæla til í rættarnevndini
takk fyri formaður ja takk so fær inngin
til lívinum strøvn orðið gjørt taðtakk fyri harra formaður og ja vit gera eitta uppskot samtyktar frá akselvegur hannesen vegna javnaðarflokkin um at dagføra lóna um starvsmenn og tað er sjálvandi ordiliga ordiliga gott at vit hava fingið eina samdanevnd til tekur undirviðmálunum við einumum broytingaruppskotitað eru tvey ár síðan tá var eitt líknandi uppskot felgt og tað var orsakað av av teimum viðmerkingunum sum vóru í uppskotum samtyktara mann helt at tað var eitt sindur for ítøkiligt og greitt akkurát hvat tað var sum skuldi vera broytt í ísartnaðarlógini men har vilst eisini vísa á at tað hevur alla tíð verið ein partur av uppskotinum at tað her skuldi gerast í trýpart av samráðingum og so hava nakrar viðmerkingar víst á hvat manglar í lógini sum vit javnaðarflokkinum vísa á og tað er til dømis at fleiri skuldu vera fevnd av lógini bæði tey sum arbeiða í tíðaravmarkaðum starvi og eisini tey sum arbeiða heilt niður í átta tímar um vikuna tey eru ikki fevnd av starvsmálógini í dag og tað halda vit átta at vera fevnd og so er tað hetta við at forða fyri ósakligari uppsøgn í dag sær tað soleiðis at at starvsmenn innan tað almenn á tey eru vard móti ósakliga uppsøgnum í fyrisitingarlógini meðan tey sum starvast og eru starvsmenn innan tað privata arbeiðsmarknaðin ikki eru tað so tað halda vit áttu at verið í starvslógini og eisini eitt serligt viðlag til starvsfólk sum hava havt sama starv í nógv ár eins og vit eisini hava í teimum í grannalondunum rundan um okkum og hetta við at greinin um onnur størv altso tá mann sum starvsmaður hevur eitt starvatrat at mann so sum at mann vendi tí greinini við í dag er tað soleiðis at at meginreglan er at mann kann fáa undantak at mann kann fáa loyvi til at fáa eitt starv afturat men har mæla vit so javnaðarflokkinum til at mann at mann vendi tí við soleiðis at at so leingi sum tað ikki gongur út yvir tað starvið sum mann hevur so kann mann taka annað starv men vit hava so í rættarnevndini fingið semju um at heita á landsstýrismannin um at fara í holt við at endurskoða starvsmálónað og tað eru vit sjálvandi øgiliga fegin um tað er so uttan tær nágreiniligu viðmerkingarnar sum vit hava nevnt í uppskotinum sjálvum tí at mann metti at at mann skuldi ja í trýpartasamráðingum fara undir eitt arbeiði og tað taka vit sjálvandi undir við og tað hevur allar tí verið hugsanina eisini og tankin við uppskotinum tó at vit so hava nevnt nøkur nakrar lógarbroytingar sum vit meta vera tíðarhæskandi og neyðugar so tað fegnast vit sjálvandi um at vit nú hava fingið meirluta fyri hesum uppskotinum og ja skal sjálvandi fara vit at fylgja hesum eisini hvat landsstýrimaran so fær koma við
takk fyri harfarna ja takk
eygun samelsen eina viðmerkingja takk fyri harra formaður ja eg haldi tað er at fegnast um at rættarnevndin nú loksins er vorðin samd um at heita á landsstýrismannin um at fara undir hesar dagføraingarnar tí sum tað hevur jú verið frammi fleiri ferð og sum tað eisini verður nevnt so er lógin gomul og har nógv ting sum mann eigur at hyggja eftir saman við pørtinum á arbeiðsmarknaðinum nú nevndi yngilin didreksen strøm hetta her við partíðarstørvum og tað er líka so nógv sum vit hava tosað um hetta her við rætta arbeiða fulla tíð so er eisini hetta her øki við partíðarstørvum har mann verður settur í miðal so nógva tímar bara tað heldur yvir seks vikur so er mann verður mann á roknað sum partíðar og sum kanska serliga gongur og tað yvir tey ungu at tey ikki fáa tey somu rættindini tað haldi er eitt sera viktigt øki at fara at hyggja eftir millum annað so tað er gleðiligt at
mann er blivin samdur ja so er tað
ingilín strøm gersovælja takk fyri og takk fyri viðmerkingina ja akkurát tað við partíðarstørvum er eisini ein týdningarmikil partur av endurskoðanini av starvsmálalógini tað hevur verið er eitt av teimum uppskotunum har sum eg haldi ongantíð mann hevur sagt at man verið ósamdur um at starvsmálalóginim skal dagførast bara hetta við hvussu ella ikki hvussu tað skal gerasta heldur taðhevur mann faktiskt heldur ikki verið ósamdur um tað sum mann hevur verið ósamdur um tað er um uppskotið frá ella frá andstøðuni skal ella javnaðarflokkinum skal samtykkjast ella ikki í dag verður tað so samtókt við einvónandi við einari samdaranevnd mæli í øllum førum til at samtykkja uppskotið so tað er tað er ordiliga gott tí fyri tveimum árum síðan tað var eitt líknandi uppskot sumikki bleiv samtykt av tí at manni mann heitti á landsstýrismannin tá í meirilutanum í rættarnevndini um at fara undir at seta ein arbeiðsbólk at gera hetta arbeiði eh nú hava vit so samtykt hetta uppskotið til samtyktar og vóna so sjálvandi at tað settir gongdá
á arbeiði beinanvegin
christian andreasen takk hra formaður eg skal bara gera vart við at tað sum vit samtykki e eittbroytingaruppskot sum rættarnendin verð samd um og um at kal kki brigna at tosa um konkret ítøkilig ting sum skulu henda við starvsmanalógini tí vit hava næut við við broytingarupskotinum ynskt at vaska taluna at royna so tað er eingin binding í uppskotinum hvat landsýrsmaðuin skal gera av innihalsuligum broytingum hann hevur sjálvur yngskt at fara í holt við eina eina eina eina endurskoðana av lógini og hann hevur fría teymar hvat hann ger han ikki bundin avhes ner samtyku
annað enn at fara í gongd í harbeiði takk fyri at fara
ingilín strøm gersouvæl takk fyri ja tað er tað er sjálvandi púra rætt at tað broytingaruppskotið sum vit í rættarnevndinevndini hava lagt fram í hesum málinum taðfístillar landsstýrismannin upp á tann mátan at hann skal fara undir at endurskoða starvsmálalógina og tað er tað sum vit vónandi aftaná hetta er samtykt fara at binda landsstýrismannin til við einum við hesum uppskotinum t il samtyktar tað sum eg valdi at koma inn á í dag tað var tey ynskini sum vit í javnaðarflokkinum hava havt við at dagføra lógina umum starvsmenntá vit upprunaliga hava lagt tað fram men tað er sjálvandi upp til sum vit eisini hava havt okkara uppskoti upp til partarnar á arbeiðsmarknaðinum í trýpartasamráðingum at fara undir heta arbeiði og fáa tað gjørt og har eri ikki í iva um ati eisini nógv av teimum nógv av teimum broytingunum sum eru komin inn á í dag og sum hava verið í tí upprunaliga uppskotinum eisini fara at verða tikin upp og fara at verða viðgjørd
takk fyri harra formaður ja so eru ikki fleiri sum á biðja um orðin vit fara at atkvøða í málinum her er eitt broytingaruppskot vit atkvøða fyrst um broytingaruppskotið frá eini samdarinevnd tað gerav nú áh ja ja tað er sjálvandi rætt at tað er bara ein atkvøðugreiðslar tí hetta er eitt uppskot til samtyktar tá ið vit samtykkja broytingar um vit samtykkja broytingarupskoti so er tað tað sum er galdandi og kemur og so er atkvøðugreiðslan liðughaldi at einier eftir at atkvøðaja so vóru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við fýraogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er sostatt avgreitt frá løgtinginumja og vit eru so komin á mál við øllum viðgerðum í dag tað er bara framløga eftir á skránni skal boða frá at eg skal boða frá at kailea holm johannesen landsstýrismaður hevur lagt eitta uppskot fyri tingi viðseytjan undirskriftum og tað er uppskot til løgtinslóg um at innrætta víðkagar partar av kjallaranum ví hábygningini á landssjúkrahúsið til parkering goymslu royndir umframt til goymslutorn og egí hbygninginum síðan er tað rættarnevndin sum lagt álit fram í løgtsmál nummar seksogtrýss uppskot til samtyktar um at kriminalisera sálarligan harðskap og mentanarnevndin lagt álit fram løgsmál nummar áttaoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og at viðgera um vit eiga at hava tvær námsfrøðirir útbúgvingar einavegis serkunnleika á dagstovnaøkinum einaferð mma sernámsfrøðing og trivnaðarnevndin lagt álit fram í løgsmál nummar níggjuogfýrs uppskot til løgslóg um innflutning nýtslu góðsku tryggjan av medisinskari útgerð trivnaðarnevndin hevur somuleiðis lagt álit fram í løgsmál nummar hálvfems tað er uppskot til løgtingslóg um fólkaheilsustýri og trivnaðarnevndin hevur eisini lagt fram álit í løgsmál nummar hundrað og eitt tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um almannatrygd og tænastur og síðani er tað rættarnevndin sum erðr lagt álit fram í løgtsmál nummar hundrað g og seytjan uppskot til samtyktar um nýggj strandfaraskip til oyggjarleiðir og mentanaðarnevndina hevur lagt álit fram í løgtsmál nummar hundrað ogtjúgu uppskot til samtyktar um føroysk heiðurstekin tað vóru framløgurnar til hendan fundin tað eru komið nokk so nógv álit úr nevndun ú eg fari at heita á nevndirnar formennirnarnevndunum um at royna at fáa málini út úr nevnduni í hesari vikuni helst tað er soleiðis at tingsetan endarnæsta fríggjadag sætta mai tá skal alt verða avgreitt annars verður tingfundur í morgin mikudagin sjeyogtjúgunda apríl og hann byrjar klokka hálvgum tvey klokkan hálvgum tvey í morgin og tá eru fimm aðru viðgerðir á skránni tað er tað sum kann viðgerast í morgin tað er onnur viðgerð av løgtsmál numar hundrað og fjúrtan uppskot til eykahjáttanar løgslóg fyri mars tvey túsund og tveyogtjúgu strika tvey onnurviðger av løgtsmál nummar seksogfýrs uppskot til løgslóg um broyting í løgtinslóg um frískúlar og onnur viðgerð av løgsmáln nummar trýogtrýss uppskot til løgtslóg um barnaváttanir onnurviðgerð av løgsmál nummar trýogfýrss uppskot til løgtslóg um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlanum á kambsdali onnurviðger av løgsmál nummar hundrað uppskot til løgtingslóg um at byggja sambýli til fólk við menningartarnu og fjølbreki og framløgur eisini á skránni annars verður tingfundur bæði hósdagin og fríggjadagin og hvønn dag í næstu viku eisini so er hesin fundur lokin